so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag tjúgunda apríl og tað er eitt mál sum er á skránni í dag og tað er fyrsta viðgerða av løgsmálum hundrað og einogfjøruti uppskot til eykajáttanar løgtingslóg fyri apríl tvey túsund og einogtjúgu hetta málur ferð verður beint í fíggjarnevndina tá ið vit eru liðug á viðgerðalag skal biðja um framsøgu fólkfyri fólkaflokkin av japón mikkelsen fyri javnaðarflokkin av aksel villemsson í hannesen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri sjóveldin pállareynatúgvu og fyri miðflokkin biljus dillussen fyri fyri sjálvstýri kristin mikkelsen og ruth vang fyri framsøkan so fara vit at byrja undir byrja viðgerðina og nú er tað fyrsta
fyri harra formaður landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum leggur nú fram eina eykajáttanarlóg fyri løgtingið sum gevur eitt samanlagt hall upp á hundrað og trýogtretivu komma níggju milliónir meni við tað at nakrar serinntøkur eru við eisini upp á hundrað og tveyogtrýss miliónir í sambandi við avtøku av fígingargrunnunum og átta hundrað og seksogtretiv túsund frá búnaðagrunnunum so verður talanin um eitt avlop upp á áttaogtjúgu komma níggju milliónir á r l ú tvey meginparturin av eykajáttan ag umbøðinum eru eingangskendar vit hava øll hoyrt um tær einoghálvfjerðs komma átta milliónar sum skulu til fyri at samanbinda h og bbygningin á landsjúgrahúsinum og síðani er talan um fimmogtretivu eina hálva millión í hjálparpakkum í samband við kollvit nítjan og tíggju komma fimm milliónir til dokkingina av ternu tað eru broytingar umbønir og játtanir og eykajáttanir á teimum flestu greinunum vit síggja á løgmansfyrisitingini verður biðið um sjey hundrað túsund krónur og eg má siga at nú hevur tað verið úti í fjølmiðluna at hetta her í samband við eina drotningarvitjan eg haldi ikki at vit burdu sspesifiserað eitt eitt fortal í samband við vitjanir tað burdi verið gjørt upp á ein sindur elegantur máta haldi eg sjálvur annars fíggjarmálið hevur biðið um tólv komma fimm miliónir har játtanin til landsverk verður hækkað við eina komma eina millión og at játtaði at verða sjey milliónir frá partabrøvumum ymsi viðurskifti av lønløgjáttan til havnir verður lækkað við tveirum miliónum og játtaði at verða tvær milliónum til stuður ti havnir og at játtandi til strandfaraskip landsins verður hækkað r átjan komma fýra milliónir eg má siga ati í sambandi við tað málið sum eisini hevur fram vivð fjólmiðlum um um at játta pengar til havnir nú er talan um tvær havnir eg trúgvi at vit øll kunnu vera samd um at tá ið talan er um at ein ein bygd ella býir fær trupulleikar við at eitt ónnarvegur hevur gjørt skaða á ein havn so umráðandi at vit sum løgting behandla allar kommunur eins tað ber ikki til at løgtingið fer ov forfordeilir tá ið talan er um havnir og tí trúgvi eg at og eg eri sindur harmur um at mann ikki komi longri við at fáa ein stuðulsgrunn har allar kommunur eru við og landið soleiðis at mann slappa undan hesum at skula játta ein part av teimum útreiðslum sum mann hevur fyri at fáa gjørt hesar havnar aftur samstundis havi eg stórt forstáilsi fyri at tað er neyðugt og avgerandi fyri hesar bygdir sum hava eru komnar soens fyri at tær hava fingið skaða á havnarviðurskiftini at tar hevður gjørt aftur í stand og tí mugu vit í fíggjarnevndini prøva hyggja upp á hvussu vit kunnu loysa hetta málið og eg vóni at at vit kunnu finna eina loysn sum sum gevur meining samtíðis fari eg heita á landsstýrsmanninum og eg veit at hann hevur gjørt eina ella kanska fleiri royndir til at fáa at savna kommunurnar til at at taka stigið fult út soleiðis at vit kunnu fáa ein grunn har ið allar kommunur í landinum lyfta suludariskt og tað er eitt ting sum í øllum førum gevur meining eitt annað sum kundi verið tikið fram eisini tað er

í uttanríkismentamál sum hevur biðið um fimtan komma fýra miliónir har eru viðurskifti sum eg taki undirvið í sambandi við at mann at undirvísingarstýrið fær tríggjar milliónir afturat í sambandi við føroyskt sum annað mál meni eg seti spurnartekin við eitt eitt ein umbøn har ið mann tekur pengar frá ætlanin um at fyrireika eina tekniska skúla til at gera takið aftur fyrð eg skilji a lanum at at tað tað tann játtanin sum er hjá landsverk ikki kann brúkast tí at tekniskskúla er ein sjálvsagnarstovnur meneg harmist øgiliga nógv um um um vstmann tekur og fjernar ta játtanina sum vit hava givið skúlanum til at fáa eina avlø tí at fyri skúlanum hevur tað alstóran týdning samtíðis eru vit greið yvir at tað ber heldur ikki til at ein skúli lekur eyðru seyðri og tí má tað at gerast so tí vóni et vit finna eina loysn upp á tað

samanbindingina og íleguðsavnið verður hækkað við seks hundrað túsund so her eru nakrar broytingar eisini í sambandi við at játtan til klakska sjúkrahús ver hækkað við eina komma fimm millión og at játtanin til suðurar sjúkrhús verður hækkað við átta hundrað og

tær serinntøkurnar sum nei nú leypi eg almannamál um og har er nakað sum eisini er ógvuliga avgerðin at fáa gjørt ogtað er trupulleikan sum sjóndepilin hevur í sambandi við at lekar eru og tað er ein játtan uppá seks komma tríggjar miliónir og eg eri øgiliga fegin um at vit fáa tað við í hesa her lógina tí at tað er absolutt ikki forsvarligt kann mann siga at lata tað standa tað var upp á talað í fjørð eisini men nú eru peningur avsettur til at fáa loyst tann spurningin og tað sjálvandi fegnist eg stórliga um tað sum mann roknar við at fáa inn í sambandi við við hesar serinntøkurnar av at avtaka fíggingargrunnum t hevur sjálvandi nakað við at selja landsins parti av partagrunum í í bant nordeg eisini har eru aðrar onnur partabroð eisini sum mann tosar um at fáa selt ká tjaldrið eg má siga akkurát mær at eg vóni at tað arbeiði sum fíggjarmálaráðið sita við nú og tað er at fyrireika søluna at at mann tekur so segði hann allar partar við í einum sovorðnum soleiðis at vit selja tá ið vit fáa mest fyri partabrøvini og tað veit mann sjávandi ongantíð akkurát nær men nú er onkur melding hjá onkrum serkønum sum sigur at bíða vit í eitt tvey ár so kanska vit fáa enn meir men hinvegin við partabrøvunu er tað soleiðis at tað er ikki altíð soleiðis sum teir klóku halda og tí roynt prinsipielt er tað eitt ting sum eg persónliga taki fult undir við o tð e tað at vit fáa seltey partabrøvuni takk fyri hara formaður
ja takk so er tað viðmerking
fyrst páll a reynatygvu gersu væl takk harra formaður til tað síðsta fyrst eg skilti kki ordiliga um jógun mikkelsen meinti at mann skuldi selja partabrøvini í føroyabanka sum landið eigur ella um um tað eru partabrøvini í pf tjaldur sum sumsum verður lagt upp til skuldu skuldu seljast að hevi gott hav fingið greiða tíð men tað sum e fyrstugfrenst kundi hugsað mær at spurt okur um vikkelsen tað er tað um jágun mikkelsen summsummi umbáðandi størsta flokk í samgonguni ongan kritiskan spurningur hevur til fíggjarstýringina ísi landinum eg mein hao svi við tað er tjúgundi apríl og og mann kemur niðan í løgtingið við við tølum sum hann uttan iva hevur kent longu í tveir mánaðir ttað er tjúgundi apríl ein risastór eykajáttan ikki ein kritiskur spurningur frá frá frá størsta flokki sum sita í ábyrgd í samgongu tað erhet
heilt heilt mar kottligt haldi eg takk fyri
jákupikkelsen harra formaður eg havi nakrar kritiskar spurningar og ætlaði at bera teir fram í dag eisini men eg fari kanska heldur at taka tað fram í fíggjarnevndini og ein orsøk til at eg lat tað liggja er tann kvøkkurin eg fekk áðrenn hendan fundin tá ið eg frætti at undanfarna samgonga sum tjóðarflokkurin var partur av og umsat fíggjarmál skrivaði undir ein avtalu um fígging av eysturoyartunnunum at mann undirskrivaði at so leingi sum eysturoyartunnuna ikki var afturgoldin so var eingin loysing frá danmark og eg eri sjálvur tann komin yvir tann hvøkki
er enn sora
eygum samuelsen formaður jako mikkelsen nevndi hetta her við tekniska skúla og og og hetta her við tøkunum sum hsir lekarnir sum skulu rættast at játtanin hjá landsverk ikki kundi brúkast tí at tað tað var ein sjálvsognar stovnur tekniski skúli men visti tað er so haldi eg tað g nakað nýtt tí at mær vitandi so er tað viðhvørt kann landsverk brúka pengar eg veit ikk um tað eru nøkur reglugerð men summa tíðir so brúkar mann pengar av viðlíkahalda bygningar óðansæð hvat fyri slag av av modelliter men tað sum hevur mest týdning tað er sjálvandi at fáa lýst í nevndini um hvat hendir so við tí verkætlanini sum eitur aulan visi mann brúkar teir pengarnir og tað vóni at jakom mikkelsen vil finna útav fyri oku
hvønn onnur
komickelsenja harra formaður eg haldi eg kann svara eykun samelsen aftur ateg fari í øllum førum at gera tað sum eg kann fyri at attær ætlanirnar við aulini tær t halda fram hinvegin so so rokni vit øll samd um at tað ber heldur ikki til at bara hyggja upp á atskúlin lekur sum at ger og tí mugu vit finna eina loysn og vit fara sjálvandi at innkalla bæði landsstýrismannin og landsverk og finna útað av um um teir pengarnir eventuelt kunnu finnast aðrastaðni men vit mugu fáa tætt leklarnar men vit eiga ikki at sleppa tí ætlanina sum vit hava sjósett í sambandi við eina
avnið á tekniskum klaksvík
so er tað christian andreasen takfyrihara formaður ø tað sum eg selj hugsaði um var tað sum jakud mikkelsennevndi umbant nordigk eg haldi at tað er eingin meining í at landskassin situr og eiður ein triðingavandi bankabankavirksemið er tað er ett privat virksemi sum eftir hondini tð tað gevur heldur onga meining longur at eiga ein triðingur í ví bantnordigk og g eg haldi eisini at tað t tað er upp á tíðina at mann tosar um at selja partrø og ummann skjótast gjørligt setir niður ráðgevarar á ráðgeva landsstýrinum um nær rætta løttan er at selja ogsuvíðari og sart eina søluprosess at lurta eftir hvat greinari siga í fjølminnunum taer er tað kundi gikki takan iki lurta eftir landsstýrið má fáa sær sína egnu ráðgevara skjótast gjørligt sum fáa gongd á ta
prosessina
takkfyrihar formaðurja harra formaður eg eri púra samdur við kristian andreasen um attað tað gevur ikki meining at landið rekur bankavirksemið á sama hátt er tað heldur ikki gevur tað heldr ikki meining at at landið er so innvolverað í øllum møguligum virksemi hesum landium her tað eigur mann at lata teir prátir taka sær av í stóran mun og og tí fara vit sjálvandi at staðiliga at ogat royna at pressa á at
fyri at fáa ekspoderað hesa her sakjina takk fyri hara formaður ja takk so fær næsti framsøgmaður orð tað er aksel johannesen
viggerar eru ein eykajáttan frá landsstýrismannunum í fíggjarmálanum jørgun niclasen og tað er ein rímiliga stór eykajáttan har biðið verður um hundrað og einogfjøruti milliónir meira av teimum hundrað og einogfjøruti milliónum har eru seksogtrýss komma sjey milliónir til raksturog fýraoghálvfjerðs komma tvær milliónir til

harumframt so er ein eykainntøka á hundrað og tveyogtrýss milliónir krónur og tað stavar fyrst og fremst frá at aknordik sum landskassin eigur ein triðing av rindar eitt ekstordinert vinnusbýti út her í tvey túsund og einogtjúgu og eftir ætlan eisini í tvey túsun og tveyogtjúgu tvey túsund og trýogtjúgu í samband við søluna av virkseminum sum baknordikur hevur havt í danmark

hyggja vit eftir hvat að er so er eykarjáttanin so kannmann staðfesta at trýogtjúgu milliónir av rakstrinum stava frá afturvendandi rakstri altso ikki eingangs útreiðslur men sum hækka rakstrin hjá landinum við trýogtjúgu milliónum hvørt ár um sparingar ikki verða gjørdar framyvir og akkurát tann partin kundi eg hugsað mær at ati at fíggjarnendini hvussu hugdi eftir og ati samgongan í størri mun roynir at gera tað útreiðsluneutralt vit kunu bara staðfesta at higartil í hesum samgonguskeiðum herpeint og tað eru bara farnir ja átjan nítjan mánaðir av samgonguskeiðnum so hevur samgongan altso hækkað raksturin og tað gevur burtur frá útreiðslunum í korona við seks hundrað milliónum krónum seks hundrað milliónir krónur tað er næstan eins nógv sum undanfarna samgonga hækkaði raksturin yvir eitt fýra ára skeið hettaep á hálvt annað ár samstundis eru íløgurnar her í inniverandi ári meira enn tvey hundrað milliónir hægri enn teir vóru sum útgavðspunkt undir undanfarna samgongu og so hevur ann givið nakrar lættari inntøkusíðuni upp á sirka hundrað og hálvtrýss milliónir krónur so hetta er ein fíggjarpolitikkur sum eftir mínum tykki er rættiliga ábyrgarleysur og vit eru farin frá stórum yvirskotum til undirskot eisini um han sær burtur frá tær serligu útreiðslurnar til korona og at inntøkurnar eru lægri orsaka korona tí er kanska neyðugt at mann fær ein strammari fíggjarpolitikk enn man hevu sæð hygg mans eftir nøkrum øðrum broytingum á rakstrinum so er eitt sum minkar mann játtanina til serviðgerð uttanlands við seksogtjúgu milliónum krónum tilsamans tí at korona ger tað at sjúklingar ikki fara av landinum í so stóran mun sum tey er farin frammanundan og vit sóu at í fjør varða at avlop á fimmogfjøruti milliónir krónur tað ið sjálvum sær ger tað at tá ið koronur er av so fara vit ikki bara fáa útreiðsurar koma upp aftur hertær vóru men so unu tð eisini hava ein rímligan langan bílistan eftir hesum er at døma syrkaoghálvfjerðs milliónir sum mann hevur spart á serviðgerð uttanlands í fjør og í ár og tað má man solað so um mann ætlar at fáa sleppa av í bílistan aftur játtað um aftur tá ið tá ið virksemið aftur koyrir som tað skal koyra og so tað koyrdi áðrenn korona var so tað er eisini eina avbjóðing

á rakstrinum sum eg haldi ett sindur óheppið so er tað tað at løgmansskrivstovan biðið um eina eykajáttan á sjey hundrað túsund krónur í sambandi við eina drotningarvitjan tað haldi eg r eitt sindur óheppi hvørja ferð mann hevur eina almenna vitjan mást tú kunna løgtingið bjaumeia eykajáttan taðhevur mann gjørt áður men tveyts o fimtan so valdi mann at broyta tað ella við til fíggjarlógina tvey túsug sekstan har mann setti eina játtan av á fíggjarlógini eg haldi tað var fimm hundrað túsund tá sum var oyrað merkt til almennar vitjanir ikki kundi brúkast annað virksemi tað vilseat so einki eingin almen vitjan var so fuglu pengarnar aftur til landskassan og tey árini hevði mann so eina almanna vitjan í tvy túsug sekstan á drotningini tvey túsnog seytjan varð tað íslendski forsætisráðharrin og tvey túsund og átjan krumprinsapari men men nú hevur mann so valt eg vetkihat tað játtan r blivin av altso hon er so ikki har longur hhví hon ikki er tað tað veit eg ikki men tað et sinur óheppi kom niðan hvøra almanna vitjan og biðja umein eykajáttan tað haldi eg ikki ordiligan er er so skilagott betri var man hevði eina standandi játtan sum bara kundi brúkast til ta endamálið og ikki til vanligan rakstur tá tað kemur til íløgurnar so er tað ein rættiliga stóri játtan til til hábygningin eg haldi hon er á níggjuoghálvfjerðs milliónur krónur tað haldi eg ein partur av tí er so tað at samanbindingin av h o bbygninginum sum onkra av orsøkunum ikki var við í upprunaliga verktaðslógini men har e eisini ein stórur partur til innbygdutól og hyggu mann eftir verktaslógini frá tveytúsno seytjan so vórðu trýogtrýss milliónir settar av til innbúgvutól og tað var eftir tilmæli frá landsverk sikkurt saman við bygginevndini tí eg skilji ikkiat mann nú aftur skal játta tíggjutans miliónir til innbúgvotól øh tað kann vera at ati at tað er góðar grundir fyri tí men so má upprunaliga arbeiði ikkiverður nóg gjørt gjørt nóg væl tá mann nú metir at at tað var alt ov lítið tað suman hevi sett av sum fakmyndugleikin hevði ynskt afturi í tvey túsnd og seytjan men teir pengarnir mugu nokk játtast fyri at fáa gjørt tann bygdingin lidnan og tað ynskja vit øll at bygdingurivar gjørdi liðugur ein onnur íløga ser at nakað sum var nógv frammi undir viðgerðarlógini á eg undir fíggjarlógini andstøðan ynskti at vit settu nakrar pengar av e haldi ta vara sjey milliónir ss kal ikki taka meg í tí tað var nakrar milliónir í hvussu ur til nakrar avhs havnunum sum høvdu fingið skaða og tá varð nevnt millum annað havnin í í á hvalba og húsavík porkeri og tað kom eitti skriv frá viðareiðs kommunu til fíggjarnevndina at havnin ella brimgarðuin har hevði fingið skaða og tað endaði so við at samgongan í løgtinginum valdu at játta tvær milliónir til endamálið og nú er landsstýrismaðrin sum komið niðan við at flyta hesir tvær milliónir frá eina íløgujáttan til ein stuðulsjáttan alt gott um tað og alt gott um tað at hvalba og húsavíkur fáa tað er ættiliga tiltrongt men tað er ett sindur óheppið at mann ger mun á kommunu sum eg skilji á lagnum sum porkeris kommuna søgt eisini eg veit ikki um viðareiðs kommunu hevur søgt hon er vussu er skrivað til fíggjarnevndina at hesar fáa sjálvandi kul allar kommunur viðgerast eins og sum tað herur sagt so ofta fyrr og eisini av jakop mikkelsen fyri løtu síðani so er að gott um mann fekk ein kommunalan trygdargrunn har landið kundi komið við stovnsfaðinum og so síðan rindaðu kommunurnar ein ávísa upphæddin soleiðis at tær lítlu kommunurnar sum verða kunnu verða lagtar á tílíkum óhappum ella ólukkum hava møguleikar fyri at gera tað aftur tí at hjá nógvum kommunum er tað kanska ein heilálíkning tað kostar at gera ein primingar æftur og tað tað ber sjávandi ikki til eitt annað suræta a líka spyrja landsstýrismannin inn til tað er tekniski skúla í klaksvík sum hevur havt eina løgujáttan sum har endamálið er at gera eina nýggja avli í skúlanum nú síggi eg at mann flytur ta játtanina til at at tekkja at tetta tekina summ nokk eisini er neyðugt har tíverri lekur harpeint men inniber tað so at tann íløgan í aulina sumhann skuldi gera at hon ikki verður gjørd ella verður útsett tað hevði verið stak óheppið um tað er so men tað kann lanstýrsmaðun so svara upp á annaðhvørt her ting srøðrðapalli ella tá kemur í fíggjarnevndina men í síni heild fer javnaðarflokkum nokk at taka undir við hesari heri við hesari eykajáttanini tað er ógv av tí er neyðugt mentað er akkatá tær tann raksturin sum hækkar kanska eisini er neyðug e at hækka at mann so ikki ger eitt størri innsats fyri at lækka raksturin aðrastaðni soleiðis at útreiðsurnar ikki vaksa seg skjótt sum tað tíverri hava gjørt tað seinastu tíðina

andreasen e eina viðmerking ersformaður viðvíkjandi hesir eykajáttanini er støðan tan at meginparturin av hesum her inntøkunum og útreiðslum eru eingangsútreiðslur og inntøkur tað er kanska bara nakar fáar millióni tólv miliónim sum hevur við raksturin at gera annars má eg siga tað at tað eri í øll kunnugt at hendan samgongan hevur arvað eina rúgvu av útreiðslum frá undanfarnu samgongu bara hábygningurin hevur kostkokkum eina tvey hundrað g tveyogjúgumrónum krónur g eyka í mun til tað sum vit høvdu høvdu setu til kort tar vit stærtaðu men so sigur akseve johannesen at hetta er ein óforsvarligur fíggjarpolitikkur so vil eg spyrja akselve johannesen hvørjar útreiðslur heldur aksev johannesen at vit hava avhildu sum ikki burdu avhildið og vist mann tosar um t um inntøkusíðuna hvørjar inntøkur manglar landskassan hvat hvat fyri inntøkuskapandi tiltøk hevði akselve johannessen
sett í gildið wið kiandisaft við róðri takk fyri hera formaður
ja takk fyri eg kristi andreas tað rættilð at nógv eru eingangsútreiðslur millum annað til til íløgur og millum annað til hjálparpakkar men eg haldi me síggja a sum eg plussa tað sama so e trýogtjúgu milliónir raksturin sumver aftíð venda til rakstur taðkan ongur rætta meg eg eg má eg havi pluss av skeivt øh vistimannhyggur eftir hvat undanfarna samgongan gjørdi ikki fyri altíð á sama sum undanfarna samgongu men vit bliva avfinnin kann rættiliga ógvusligar frá teimum sum sita á samgongu í dag at vit brúktufar nkvar pengar men har vaks altso raksturin hjá landskassanum við góðum seks hundrað mlliónir yvir fýra ár góðum seks hundrað miliónir og tað gjørdu nógvar raðfestingar hendan samgongan hevur longu nú aftan á hálvt annað ár voksið raksturin seks hundrað milliónur krónurm samstundis hevr mán skorið í inntøkurnar viðhundraðog á trýss milliónum uttan at ta taka nýggjar inntøkur øh tað halda vit ikki skilagott tá að kemur ti íløgur undanfarna samgonga arvaði eisini millm annað glasir sum vísti eg beinanvegin a vrða nógv nógv dýrari enn upprunaliga mett vit máttu seta pengar av til tað enso tillagaða vit íløgukarmin soleiðis at íløgukarmurin var forsvarligur nú virka tað sum um at sga at vit taka ikki ábyrgd av hábygninginum vit koyra bara tað upp á og gera alt tað annaðsum vit ætlaðu ok kunna gera undanfarna samgonga tók atavbyrgdar glasir sjálvt um taðvar nakaðua fara í gongd áðrenn vit tóku við valdinum
ja
sor tað biljustinusen gersuvæl takk fyri harra formaður aksel johannesen nevndi at hann eg veit um hann eftirlýsti ella ynskti at mann minkaði um útreiðslur á onkrum økjum og kundi bara hugsað mær at spurt tann einfalda spurningin hvørji øki hugsar aksel johannesen um er væl egnaður til at minka um útreiðslurnaráð hevur hann nøkur narar ítøkiligar kontoðir ella nakrar ítøkiligar útverki sum tað almenna hevur í dag
tað sum mann ikki burdi havt
ja visti mann hyggur eftir øh mann eigur at leggja ein loyst fyri hvussu nógv heldur mann útreiðslurnar hjá landskassn kun vaksa undanfarna samgongan royndi at haldast til trý komma fimm prosent mannkan vera samdur a ósamdur um tað er for høgt ella forlogt haldast til tað gjørdu vit so raðfestingar so máttu vit samstundis finna sparingar aðrastaðnis fyri ati fyri at lækka raksturin her so førum hevur mann økt rakstrin munandi í nógvum ymiskum økjum uttan mann tekur atrshn era nakvar nýggjar raðfestingar uttan man sigur ókey so mugu vit eisini finga nakrar sparingar aðrastaðnis tað innibara at dandska sær stórt hall og fyrr ella seinni so má mann broyta upp á tað nas sal nkiara við okkora halli taðvulsega onkur má fremja sparingarnar ela taka nýgjar intøkur inn tað sær ikki út til hendan samgongan afta at gera tað sumø tað sum eg fari av hesum valskeiðnum
ja takk síðan har
uppskot til eykarjáttaðarløgslóg fyri apríl í tvey túsund og einogtjúgu ein sum vanliga kanska kemur um várið ein ein umbøn um eykajáttan og eg eri stór tøl men heta eru stórir klumpar tað er ikki so øgiliga nógva kontvist mann sigurt pp á tann mátan og eg hadi tað ver akselv johannesen sum segði tað at tað var altso hundrað og einogfjøruti milliónir í útreiðslur men so eru nakrar inntøkur so tað samlaði ella vit siga r lúgi við r heitt hall uppá hundrað og trýogtretivu komma níggju milliónir tað er tað er ein stór upphædd sum verður víst til nakrar serinntøkur soleiðisnar at arralú sumann eisini kalikulera við gevur so eitt úrslit upp á átaogtúgu komma níggju men tað sum eg hugsi um tað er hesir stóru klumparnir hábygningurin hog bbygningurin har liggur eitt mál í fíggjarnevndini um verklagslóg fyri at fáa tær materiellu heimildina og her er líkasum tað fíggjarliga mann hevur valt fyri nógvum árum síðani og har eiga mann sigur ttað ikki bara ein samgonga men fleiri eiga partur við hesin her men tað er øgiliga stutt at siga tað at mann hevur ikki hvørki teknað ella kalkulerað við at hesi báðir bygningarnir skulu binda saman visti mann hevur ein fyrisiling um at tað standa tveir leysir bygningar við fýra ella tíggju metrar ímillum so er tað ikki so teir eru samabygd g har er eitt hol gjørt og har stendur ein plát fyri men tá ið tú ferst inn ígjøgnum tað holið frá tí nýggja bygninginum so kemur tú inn í allar møguligar tekniskar instalatiónir og tað vil siga at mann ætlar at tað skalvera gjøgnumgongd í trimum hæddum trimum hæddum og høvuðsarbeiðið er ikki inni í tí nýggja hábygninginum tað er í bbygninginum har ið man mann broyta bæði eitt og annað og kemur til eitt stórt tal upp á nakrar fjøruti milliónir tað kostar líka sum mann kann siga tað at at byggja tað saman betong og timbur og el instilatiónir og røru og sovíðari harumframt stendur sum ein neyðgeneratur upprunaliga vóru tveir mannher tikið ein burturúr eina ferð og so sær mann atenteras í veruleikan neyðugt við tveimum innaftur tríggjar milliónir og so nakrarogtjúgu milliónir í tøkni og tólum og innbúgvi har eru fimm hundrað og fimm rúm í hesumher og mann hevur heldur ikki verið nóg nágreiniligur og líkasum kalkulera hvat er við og hvat ikki við og tí kemur mann upp á hesa ovurhonds stóru upphædd up á einoghálvfjeð kmma átta milliónir men vit mugu fáa hendan bygningin at fungera ella bygningarnar saman o tað tað er tað sum vit seta pengar av her og og tað er púra neyðugt at tar hittj hevur altso onga meining so kunnu vit taka hjálparpakkarnar í sambandi við kom við nítjan tað verið sagt hvar nær koma hjálparpakkarnir og andstøðan hevur líkasum pankað upp á sínær komandit og so víðari s víðari og so kannmann sigari hetta var nú ólmindiliga seint at koma við teimum tað kann man gott fylgja men men teir eru her nú og teir hava mann kann siga við afturvirkandi kraft altso til septemburmánað í fjør og tað er nettupp fyri at styrkja tað sum kanska búskaparráðið segði búskaparráðið mælti nemliga til at koma við ein hjálparpakka og vit hava so valt ati tilymiskt innan fyri ferðavinnuna men eisini innan fyri mentanina og vit taka eisini ítróttin uppí tað er fimmogtretivu komma fimm milliónir so nú eru vit komin upp á hundrað milliónir mann kann siga í tí tveimum klumpum og so eru eitt nógv umrøtt mál sum eitur dokkingina á terdnuni tað er altso góðar tíggju milliónir stór upphædd men neyðugt púra neyðug vit sleppa ikki undan hesum her tað nyttar ikki at hava i skip sum stendur á landi við ongum botni vit mugu fáa botnin í soleiðisnær at tað kann sigla og so evur mær sagt at tá verður tað í góðum standi soleiðisnar at tað kann brúkast kanska í fleiri ár ella nógvár so eru eisini tvey onnur rímiliga stóri ting sum hann heldur ikki sleppur undan uttan at stóskaðistendst av til dømis tekstiskúla í klaksvík lekur sum eg skilji í eyru og seyðru og tað kann kanska undra at mann nú fær líkasum at vita at ar har er heilt galið men tað er neyðugt tað er neyðugt at fáa sa tekjuna á so verðu so snakkað um hesi her pengarnirsumverðu settir av til aulina og tað fara vit sjálvandi at at spyrja um í fíggjarnevdi vussu tey hongur saman men men tað er púra neyðugt at bygningurin tættur annars annars fungerar einki sjóndepilin eisini har mangla fleiri milliónir eg hoyrdi okkurt síðsta heystn umhefti eg havi aldrin hoyrt um hesa her ringu støðuna ja men altso misu vit ikki játta so kanska tað verið í størri skaði og tí játta vit pengar til tað tá ið alt hesi stóru mann kann siga eitt sindur eingangs vóna vit so eru bara tíggju milliónir afturat til til ymiskt annað

so verður tosaðeitt sindur um hesi her løgmansfyrisitingina at hon skal hava nakar pengar til til drotningarvitjan eg vil siga tað at tað eg haldi tað líkist ongum sjálvandi skal tað vera ein konta har sum vist tað kemur á vitjan frá fremmandum statsleiðari ella hvat tað kann vera onkur reiðalur at mann hevur eina kontu sum mann ikki noyðist at fara og biðja um eina eykajáttan tað haldi eg mann man kunna til eina aðruferð finna útav

er ein grein sum gevur yvirskot tað er ein grein sum bara kemur við pengum kannmann siga og fer avstavi ett lítið sindur men kemur so við pengum og tað er fiskivinnumál har stendur taðat fiskivinnumálið kemur við tveimum komma seks og tað er tí at mann selur magnus einasun men har eitt sindur for lítið til

hjálparpakkarnar taðtaðer har eru vit sloppin væl í sambandi samanlukkuna við grannalonduni hjá okkum eisini landskassin og eg haldi tað at hesin hjálparpakkin fyristillimmar tættin er íenum hava breiða upplakning tað tað fyristillig mær nú tað verður nevnt um hetta her við hesum havninum ella lendingunum eg veitki akkrat hvussu tað stendur at mann skal flyta tað frá einari løgujáttan til til eina stuðulsjáttan har kundi eg bara hugsað mær at at víst til tað sum stóð í álitinum frá fíggjarnevndini tá ið vit skriva álit til jólar seinasta ár eg veit ikkum eg kundi fingið
gloyvi frá formannu eina fýra reglur úr álitinum gersvælila kanska seks nevndin hevur finguð áheitanir um fíggjarligan styrk í samband við endurbygging av havnim orsakað av ódnarveðri í ódnarveðrinum í vár fingu fleiri havnir stóran skaða og hevði hetta við sær at fleiri kommunur kom illa fyri fíggjarliga tl upphæddirnar sum brúkast skuldu til at endurbyggja havnarløgini vóru stórar í mun til fíggjarligu orkuna hjá kommununim so skriva vit meirilutin heitir á landsstýrismannin um t virka fyri eina skipan ein fíggingarloyst verður sett í verk soleiðis at ein nattúruvanlukku í framtíðini ikki tekur fgjarliga grundarlagið undan eini kommunu tað var tað sum vit skrivaðu álitið og tað er tað sum vit meintu og tað er tað sum eg statvekk meini og tí at tá ið tað nú kemur í tingi og og tvær verða nevndar og tríggjar av søkt og vit vita tað at onkur annar onkur annar skrivaði teldupost til okkum og og kanska fleiri fara nú at søkja so so so vendu heit eitt sindur keðiligt tað mugu vit hvussu her bara ásanna men vit í fíggjarnevndini mugu so vita hvat vit kunnu gera viðheta her og fara at taka tað upp til viðgerðar og vónandi finna ein góðan loysn tað sum eg kundi hugsað mær í samband við hetta her við hesum her lendingunum og brinskaðum og sovíðari eg v einki ímóti at at landið hjálpir til har sum har sum hjálp er fyri neyðin nú harliga fyri neyðin men tað má vera eitt regluverk tøgt tað má vera regluverk tøkt millum annað hvat verður stuðlað og nær tað verður stuðlað og so framvegis og so má tað eisini vera ein ein ein ein ein fíggingarloysnur eit brosentbýti og sovíðari mann hevur tosað um hetta her við eitt samstarv millum kommunurnar og landi og tað haldi eg at landsstýrismaðrin eigur at troyta og so má mann síggja um tað tað bera mál men samanumtikið skipaði viðurskiftir rundan um hetta her takk fyri harra formaður ja takk so er tað nakrar viðmerki
rkingar erhard joensen fyrst takk fyihara formaður og bara líkatrý vý tað síðsta sum magnus rasmussen nevndi í sínari røðu tað er hendan kontuðin sum eitur níkjur til havnir hvar okur nú flyta tvær milliónir krónur yvir til stuðul til ella brmbrimskaðar og akkurát tað sum magnus rasmussen nevndi um at hetta má gerast eftir einum leisti altso tað er jú fleiri havnir sumhvør sínum lagi eru farnar rættiliga illanir og hvar í fíggjarorkan hjá hvørja einstakari kommunu væl svara til tað tað sum hon nú einaferð ger og tí undrar tað meg at tað er komið fram í sambandi við akkurát hesa her flytingina ímillum konty at serliga ein kommunar har suðuri er slekkiki nevnd í hesum her sum hvar ið brivingarðrin fór rættiliga illa ella grótkasti fór rættiliga illaso eg haldi tað er rætt sum magnus rasmus sigur hetta skal gerast eftir einum tað má gerast eftir einum leisti at tað má vera ein

takk fyrira formaður ja tað er tað sum vit søgdu í veruleikanum í álitinum fyri jól at soleiðis harr eigur tað at vera ogog tað er tað sum eg meini framvegis at tað má vera ein skipaður loystur og og og at kommununrbi handlaðar sum mann sigur líka altso mann má hava ein loyst ein fíggingarloyst men eisini ein skipan hvat er tað sum verður stuðlað og hvussu stóran mun skal landið inn atur man hevu hoyrt at landið fyrr hevur stuðlað einari kommunu ella tveimum men altso tað má vera ein skipaður loystir soleiðis nar at hesar ymisku kommunurnar verða ndlaðir eins og tað skal ikki vá nakrar i hjá mær at mann ikki onkur onnur kommuna nú fara at siga at vit høvdu ein brindskaða tí tað vóru og fleiri vit hava eisini stórar kommunur sum hava fleiri bygdir við stórumógvuslign brinpláss eg veit frá mínum tíði í í kommununi at tað var stórur brimskeiðin til dømis og lamba fleiri hundrað túsund krónur tað er í rituvík og tað kann verað í æðuvík og tað kann vera hjá tórshavnar kommunum har eru kanska fleiri brinpláss eisini altso hvat siga tær kommunurnar til dømis og kanska aðrar smærrir kommunur
sum bara ikki hava gjørt varsvis
afyrija so er tað annika olsen ja takk fyri harra formaður ja nú varmagnus rasmussen nettugp inni á tí sum eg ætlaði at spyrja um tað er hetta her við at javnseta kommunurnar tá ið ið skaðar eru at mann fær ein skipaðan leisn tað er øgiliga óheppið at mann setir ein av kommunu eftir har suðuri at poskers kommun ikki er ein partur av av hesum leisti og fyri so at eisini tórshavn kommuna her eru jú fleiri støð her í kommununi sum fóru rættiligani illa bæði í kaldbak og úti í nólsoy og tað eru ikki smápengar okvur tosa um har so spurningurin er um fíggjarnevndin fer inn og ger eina eina broyting soleiðis at mann javnseti kommunurnar soleiðis at tað er ikki verða ólikka viðfarnar av løgtinginum

nustakk fyri harra formaður ja tað sum g tað sum eg havi roynt at sagt tað r tað tað má vera eitt regluverkt høgt altso sum eg segði hvat verður stuðlað hvat er tað sum at stuðlhar og nær vit ta stuðla og skal tað taka skal tað takast hædt fyri at ein kommuna er væl fyri fíggjarliga til dømis ella er tað bara tær kommunurnar sum sum e illa fyri fíggjarliga sum skuldi stuðlast altso tað má vera eitt groytt regluverk og so hvussu stóran part til dømis skal landið gjalda av hesum her misslun et tilboð eg komið inn altso tað má væl saktans vera eitt ítøkiligt tilboð hevði eg bara skilt mær men tað er tað sum eg meini at tað var á landsstýri sum arbeiðir við einari sovorði tað er uppann hjá landsstýrinum at koma við einum loysni og einum fíggingarloysti sum altso taðhesin uppgávan hjá einri nevnd at fara at seta seg at at manerera við hetta her
er mín fata takk fyri
ja og so er tað pállareynatúgvu ger so væl takk fyri formaðuri eg haldi ati tað skínur ígjøgnum at tað er ávísar frostratiónir hjá hjá magnus rasmussen um hes viðurskiftini og eg skilji hann væl sum tann skilamaðurina er tí hetta her er ikki hetta eigar ikki at vera eitt eitt lattarí ella kanska uppætur verri at onkur verður pilkað burturúr og onkur annar situr eftir tekur tú skopun ar kommunu so er neyvan nøkur havn sum er verri farin a briminum enn enn enn akkurát skopunarhavn og tað er til feldivís ein havn sum landið eigur o ikki ein gongd tað ikki eingong ikki etað tmann at at at fyrihalda seg ír fyrr tað er í milliónarvísav krónum tað að kostar at gera brimgarin aftur í í í skopon so hetta htta er ikki hetta eigur ikki at vera ein tilvild har sum landsstýrismaðurin kanska pilkar onkran su hann kennir úti í hasari kommununi onk annað í hasari kommunu vit mugu hava ein
er púra samd við margunn tjaldføldan
magnusrasmusenja takk fyri hara formaður ja vit eru samdir pollarenatúgvu í at tað skal verða loystur og akkurát hvussu hetta er útvalt tað kann eg so ikki svara fyri men veruleikin er bara tann at tvær kommunur valdar út og tríggjar hava teknað seg í hvussu ser og og og helst fýra og møguliga koma onkrar afturat tað er bara
veruleiki takk fyri ja takk síðan er tað páll at reyna tykkum sum færa orð
ja eg fari fyrst at nýta høvi at at rósa landsstýrinum fyri at vera komin niðan í tingi við við hesi eykajáttanarlógini í hvussu úr teimum teimum pørtunum sum snúgva seg um avleiðingarnar av koronafarsóttini og tey átøk sum mann roynar at gera fyri at fyri at hevði nærsar bjarga tí sum bjargast skal tað er alla alla aðru vert øh tá tað er sagt so so tykist tað haldi eg meir og meir sum at at leiðslan av okara landi er eftir leiðslustílunum miwogingur rand tað er øgiliga trupult at at fáa eyga á nøkur eyðsýnd mið og mál hvussu mann ætlar á stjørnu hesi landinum tey komandi árini tað tykist meira at at vera ein spurningur um hvussu mann kann royna at fordeila tey virðini sum hóast alt er í landinum allarhelst niður í teir fáu lummarnar og og tað eru tað eru tað er hugstøtt at síggja at mann ikki gerst størri størri størri søk burturúr at at fáa nakað sum kann skapa vøkstur sum skapa vón fyri hetta landið enn tað sum tað sum vit erhava á borðinum tí at vera komin úti í hálvan aprílmánað og longu biðja um hundraðtals milliónir í eykajáttanin tað er hvussur í besta føri eitt dømi um at mann at mann at mann anttil goymi tøl sum mann longu visti fyrsta januar avvi sað siga tá ið fíggjarlógin bleiv bleiv bleiv samtykt ella at mann hevur øgiliga lítla føling og stýring á teimum tølunum sum sum nú einaferð gera seg galdandi skuldi taka strandferðslana fyrst so haldi eg tað er heilt ótrúliga løgið at mann kann hava eitt eitt sovort tilfeldi sum við teirnu at at skipið hevur verið burtur úr úr siglinguni í eitt hálvt ár og kostar kanska tjúgu fimmogtjúgu milliónir at umvæla tað er ótrúligt at reiðaríið sum var av hesum skipinum at tað ikki betri betri status um síni egnu skip enn tað eg má siga tað tað er nokk so ræðandi og tað peikar rættiliga sterkt aftur til til leiðsluna í reiðarínum tí tí tað kann ikki bera til at tú hevur eitt skip siglandi í dagligum við við dagligum ferða og farmaflutningi og so finnur tú bara útav tá ið tað til feldvus er til er til klassingar eina viku so finnur út av at skipið skal umvælast fyri fyri tjúgu tretivu milliónum krónur tað er heilt ótrúliga løgið at tað ber til at tú hevur so lítla stýring á á á teimum tólunum sum tú sum tú sum tú hevur við at gera eg vild sagt visum eg var eigari av eini lastbilafyritøku og og allir bilarnir blivur blivu skráttáðir tá i teir komu til sín so er tað væntandi

tað er ikki nøktandi hvørki við sum politisk skipan ella nólsoyingar kunnu liva við at at skipið verður tikin vekk frá teimum helvtina av árunum og ikki kemur afturíaftur tað er ein ótolandi søga fri fyri eitt samfelag sum frammanundan stríðist við at við at yvirliva undir truplum umstøðum

aksel johannesen var inni á rakstrarvøkstrinum og mann kann altíð hava sína hugsan um seks hundrað milliónir í upp á hálvt annað hálvt annað ár eg veit vat ein partur skyldast átøk sum undanfarna samgongu hevur hevur gjørt allar samgongu byggja á herðarnir á teirri undanfarnu tað verður eisini galdandi fyri hesa eg haldi a er tað er glasligt frá frá samgonguna síðu at mann at mann velur at lidnar sjálvt m hon kostar meira enn enn a mann hugsaði men seks hundrað milliónir krónur í rakstrarvøkstri upp á hálvn annað ár tað er ófatiliga nógvir pengar og tað er júst tað sum undanfarna andstøða sum núverandi samgonga kritiseraði undanfarni samgongu fyri hvønndag evi einasta dag í fýra ár at vit øktu raksturin við samanlagt seks hundrað milliónir upp á upp á tey fýra áruni tað er tað er tað tað er nokk so løgið at ein borgarlig stjórn ikki hevur ikki hevur størri umhugsan fyri hvussu man brúkar pengarnar inn hendan hevur og samstundis standa øgiliga nógvnógv lítið eftir visti mann fer at hyggja eftir eg haldi tað er forkastiligt tað sum landstýrsmaðurin fíggjarmálin gjørdi ímóti gjørdi móti suðuroyingum og sandoyingun við at við at hækka farmagjøldini tað etað er tað tað hoyra ongastaðni heima og eg ivist eisini stórliga í um hann hevur um mann hevur lógarheimild fyri at gera sum mann ger tað skal so eingin ivivera um at vitfara í at vit fara at geraeitt roytingaruppskot fyri at útriðja fleiri pengar til til hetta her endamálið tí tað kann absolutt ikki góðtakast at at tvey tey økinum sum eru ringast fyri tá ið tað kemur til kapping í vinnulívinum suðuroyggerum og sandoynini at tey skulu fáa álagd hægri gjøld meðan onnur ikki fáa tað so tað altso taðaltso hetta er ein sovorðn hugan móti móti útjajarðinum at egvinnulívinum í útjajarnum at eg havi faktisk ikki eg havi faktisk ikki orð fyri tí men vit fara so í hvussu feri at gera okara fyri at royna at bøta uppá tey viðurskiftini tá ið tað kemur tilbrivmskaðarnar so er tað sjálvandi gleðiligt at at at pengar eru settir av eg haldi eisini at tað er ein heilt ótrúliga løgin raðfesting at mann bara tekur alt gottmat húsavík fær pengar tað er taki eg sjálvandi undir við sum búsitandi í sandoynni og at og at hvalba eisini fær tað men tað er eilt ótrúliga løgið tá ið mann veit at tað er in aðrar kommunur sum r eru í líknandi støðu at mann ikki tekur tar við sum eitt nú ein lítil kommuna á porkri og g og sopna skopunarhavn illá skopin sum hevur havt stórar trupulleikar av av av av stórum skagum á á grótkassi sum sum er verndin hjá hjá bygdini ímótir móti vetrarbreyminum so eru eisini tekin um at at samgongan kanska tí at hon følir at tað byrjar at knípa við rakstrinum at mann skal útveða sær pening onkurstaðni so byrjar mann at at at spæla sær við tankarnm og venjast við tankan um at selja út av arvaðssilvurunum sjálvandi tað at at bankin sleppur at útluta vinningsbýtið í hasari seindini sum hann ger tað er so tað er so primert ein banskuuppgáva men tað at at landsstýrið fer at serja parttjaldur ein lítil ein lítil klýting harsum mann setur burturav tí tí virðini sum sum landið landið hevur búnaðargrunnurin ðugin av honum tað er ein onnur og so fingu vit eisini tað kans mann siga tað tað tað stóra útspælið frá fólkaflokkinum har sum mann mælir til at einskilja restina avbanknordic so tað er mann kann siga at tað er eitt hugsjónarligtátak men tað ljóðar meira meiri sum mann mann roynir at at at at gera sum fólkaflokkurin ger sum frægast mann vil ongantíð taka pengar inn men mann vil gjarna selja út og brúka av tí sum onnur samla upp og tað tað r tað er tann vanligi vanligi flkaflagspolitikkurin og tað er sikkur tað sum vit fara at síggja nú tey komandi tíðina tá ið tá ið tað fer at knípa við at fáa fáa samanhang í fíggjarlógina undir leisnuni hjá hesari stjørnu á mentanarøkinumø á mentanarøkinum síggja vtverður mælt til at skerja ella at skarva av rakstrarkontunum og tað kann tað kann tykjast øgiliga laðaligt og og hampiligt men eg lúgri eitt sindur uppá um vit ikki fara at fáa við ársenda fara at fáa staðfestar meirnýtslur á teimum rokstrarakonturunum tí eg eri øgiliga skeptiskur við at við teimum smáu smáu ella smærru kann mann siga rakstrarav skerjingunum sum mentamálaráðið skjýtur upp antil hevur mann yvirbrosekterað við viljan tí hesi tølini eiga at verða rættiliga rættiliga greið fyri ein og hvønn ella velur mann at koma við uppskoti til skerjingar sum mann veit bara verða brúktar brúktar meira av tá ið tá ið árið er liðugt tað kunnu vit so tlein hvørja tíð fáa staðfest tá ið árið er liðugt menso havi eg hvussu fingið sagt tað eitt sum eg hugsaði um í sambandi við hendan jálphjálparpakkan tað er at at tað ereitt heilt spesifikt mál og tað er ati tey flestu av okkum sum hava vitjað í reykjavík hava eisini prøvað gist á ørkini í reykjavík og tað lítla málið tá tað kemur til hjálparpakkar tað er eitt eitt føroyskt rikið gistingarhúsð í í í í reykjavík sum sjálvandi hevur sínar trupulleikar av koronafarsóttini sum alt annað tað er ómetaliga harmiligt at mann ikki at mann ikki tekur hædd fyri fyri tí partinum av av av gistingarvinnuni ella gistingarhúsvinnuni eisini o tað haldi eg at at mann átti at gjørt í sambandi við tanntann pakkan sum er til viðgerðar í vinnunevndini

øhsum heild formaðurin so tykist tað sum at at hendan samgongan hevur øgiliga lætt við atbrúka pengar samstundis sum hon hevur kritiserað onnur fyri at gera júst tað sama og eg hevði ynskt at mann legði á ein ein ein annan bógv har sum mann har sum mann onkursvegna birti størri størri framdráttaraanda í samfelagnum enn mann ger tað tykist tað tykist sum einis man siga at mennimn poyvoð klingur o rand og her er ikki nógv sum bendir á at at henda samgongan hevur nógv at bjóða illa nógv at geva
aftur føroyska samfelagnum takk fyri harvámi ja takk so er tað viðmerking jákup mikkelsen
yvir á summum økjum men so smekkaði hann til eisini nakrar ferðirnar og tað er ikki ólíkt pálla reynatúgvu hann ikki bangin fyri at siga nøkur ting eisini harðliga meni eg veit ikki tá ið páll dømir hesa samgonguna um mann hevur tikið við í roknistykki allar tær tíggjutals hundraðtals miliónirnar sum duttu út úr skápinum frá undanfarnu samgongu altsom vit máttu taka okkum av altso undanfarna samgonga lat nakrar rokningar liggja sum ikki komu til sjóndar fyrr enn vit tóku við
tað við roksin ikki á pólla pollarevndin
pollareynatúgvu takk formaðr ja eg haldi at eg segði tað púra greitt at allar samgongur byggja á herðarnar á teimum sum hava verið og soleiðis var eisini hjá undanfarni samgongu glasir verkætlanin sum vit arvaðu aftan á jagum mikkelsen og kompaní orsaka formaðurin vísti seg sanniliga eisini at vera eitt heilt annað eitt heilt annað prosjekt einað heilt an ð verkætlan enn tað sum tað sum tað sum vit fingu í í favnini tá tað var ja tað er ein longri søga sum sum øll vita kundi verið eina eina heil katastrofa men vit valdust at taka tað til okum sum umsum okara regna barn og royna at fáa fjósa tað so so so fræst sum sum sum til ber men men altso tað sum fólkið hevur blivið fólkið má hava fólkið má frá landsins leiðarunum at fáa eitt boð upp á eina kóskan veg mann skal fara og eg má siga akkurát sum er bara sum eitt ein vanligur borgara í føroyum so so havi eg øgiliga ilt at meta hvat ið hvat ið hendan her stjórnin ætla
har takk fyri

pállareynatúgvu ja takk fyri mær er sagt at at nólsoyingar blivu hvið løgregluni tá ið tað var aftur hildu tern eina eina løtu fyri einum hálvum ára síðani hetta her er her er tað næstan her landsstýrið sum aftur heldur terninor í klaksvík á á sjenda til átta hunda mánaði tað er at er ein bæði grátlig og og og og løgin støða tað má eg siga o skuldi tað hent sið at tað viðførir at at dokkingarnar tær regluligu dokkingarnar av hinum strandfaraskipunum ikki kunni blova til nakað so er tað so er tað ja ja ja men eg má siga akkurátsum her tað fyrikemur heilt ótrúliga løgið tað sum er gingið fyri seg á strandferli eg sigi ikki er ein lættur stovnur at at umsita men tað sum er gingið fyri seg strandferðsluni tey síðstu fimm árini fyri seg mær heilt ómetaliga løgið tað tað er hvussur tað er hvussur tilfar til til gransking við við rími
guliga góðum brillum takk fyrija so er tað næsti framsøgumaður nú er tað billjustinussen sum fær orðið
eina eykajáttan sum hevur eitt avlop upp á áttaogtjúgu komma níggju milliónir

av bankanum sum er almennur og hetta er so kammu vit siga kanska eitt liðug á vegnum annars er hetta eini eyka fíggjarlóg sum

hevur tað sum landsstýrismaðurin kallar eingangskendar útreiðslur og eingangskendar útreiðslur tað eru millum annað tey tey stóru tølini ta er samanbindingin av h o bbygninginum úti á landssjúrahúsinum einoghálvfjerðs knappar tveyoghálvfjerðs milliónir og so er tað hjálparpakkar góðar fimmogtretivu milliónir og so er tað dokkingin av ternuni sum kostar oman fyri tíggju milliónir hetta eru ikendar útreiðslur tað vil siga at tær koma vónandi ikki aftur hesar koma í hvussu ver ikki aftur men uttan iva so verða tað aðrar eingangskendar inntøkur næsta ár og næsta ár og næsta ár og næsta ár aftur tað er tað er tað er bara soleiðisnar treytirnar eru fyri at reka eitt alment húsarhald og síðani hava vit eisini nakrar útreiðslur sum

sum eru smærri men sum eisini eru eingangskendar til dømis drotningarvitjanin sjálvandi eg rokni við at fleiri høvdu ynskt at tað vóru fastar útreiðslur men tað er jú ikki hvørt ár hon er her so tað blívur eingangx og millum annað alt sum hevur cvinítjan at gera er væl eisini vónandi liðugt men so hava vit eisini aðrar útreiðslur sum eru nýggjar og onkrar sum vit haldi eg kunnu fegnast stórliga um millum annað so fer mann undir at hava eini miðnámsskúlaflokk í suðuroy suðuri fyri fyri ung við serligum avbjóðingum og ein slíkan e slíkt modell hevur mann eisini inni á kambsdali og her á glasir hvar mann byrjaði við autistaflokkinum tað var tann fyrra a b h samgongan sum byrjaði upp á tað sjálvsturið var eisini uppi í tá og hetta er so tann grót hara ómenniskjansliga borgarliga samgongan sum setir slík haldi eg ógvuliga góð tiltøk í verk á tí sera bleytu síðuni av politikki og eg haldi at tey sum vara av hesum ungu eru ógvuliga fegin um hesi tilboðini hetta er jú lívsumstøður sum hava serligar avbjóðingar við sær fyri tey nærmastu hjá hesum ungu og til dømis inn í eysturoynni veit eg at tað eru fleiri familjur sum hava skrikt japelagrnar upp og flutt inn í eysturoynna tí at har hava verið tilboð til til ung við serligum tørvi og tað eru jú harðar treytir at skula koma útfyri tí haldi tað er ógvuliga gott at hetta tilboðið nú eisini er í suðuroynni tí tað skuldi merkt at tú hevur deilt hesi tilboðini kring landið og at tað harvið ikki verður neyðugt í framtíðini vónandi hjá familjum sum hava tørv á hesum tilboðnum at flyta seg langt av leið og tað er haldi eg sera gott og eri fegin um at landsstýrismaðurin hevur tikið hetta stigið og tað kostar níggu hundrað túsund krónur men í hesari eykajáttanini so hevur landsstýrismaðurin funnið fýra hundrað túsund innan fyri sína játtan og eina hálv millión kemur so út yvir í hesari eykajáttan síðani er tað eisini inni á kiá mentaøkinum hava vit avbjóðingar viðvíkjandi

tað tað setir tankarnar í gongd at tekir á lutfalsliga nýggjum bygningum aftur og aftur enda inni á inni á borðinum hjá løgtinginum vit hava hesa tekjuna vit hava havt tekina uppi á listasavninum vit høvdu eisini eitt mál um eina tekin úti á glasir tað var kanska eitt sindur øðrvísi og so hava vit tekina sum eisini er naná hesari hesari fíggjarlógini innan fyri almannamál tekina á sjóndepinum

føroyingar ikki dugað nóg væl nú tí at føroyingar ikki duga nóg væl at byggja men undir øllum umstøðum so eru nógvir lekar

og tað kostar pengar í hesum førinum so hevur landsstýrismaðurin valt eina haldi eg eitt sindur avbjóðandi umraðfesting við tað at hann tekur av tí játtanini sum annars er til at fyrireika at byggja eina aulu til tekstra skúla klaksvík og flytur tað yvir á tekjuna oeg haldi at vit skulu viðgera hetta væl í fíggjarnevndini soleiðis at landsstýrismaðurin framhaldandi kann hava møguleika fyri at fyrireika bygging av aulu tiltekniska skúla í klaksvík tí atnei tann skúlin er ikki ordiliga liðugur fyrr enn tað eisini er komiðupp á pláss tívis mann samanber skúlar samanber glasir samanber miðnámsskúlan á kambsdali samanber tektiska skúla í klaksvík so eru umstøður ógvuliga avgerandi fyri hvar ið tey ungu velja at ganga í skúla tí er tað øgiliga týdningarmikið at allir hesir miðnámsskúlarnir eru væl fyri og eru og hava góðar umstøður við sær til tey ungu sum velja at fara miðnámsskúla og tað er ein avbjóðing í klaksvík og tí hevur mann sett eina eina aulog á skrá og tí haldi eg at vit skulu royna at lyfta ta uppgávuna saman við landsstýrismannini so eri g eisini fegin um at vit hava fingið viðvíkjandi kom við nítjan hjálparpakkum so hava vit fingið so hevur landstýrismaðurin skotið upp at tríggjar einhálv millión skulu játtast til ísf eg haldi allir flokkar hava verið á fundi við ísf hvar tey hava greitt frá teimum sera stóru avbjóðingum sum hava verið seinastu árini ella í hvussu seinastu tíðina av tí at ítróttarfeløg sum vanliga fíggja allan sín rakstur millum annað við at fólk kunnu koma saman taðhevur sletkki borið til nú í álvt hálvt annað ár skjótt ella ett gott ár at hava nøkur sum helst tiltøk sum vanliga vóru tey sum vóru høvuðs fíggingarmátin hjá teimum smærru ítróttafeløgunum og tí haldi eg tað er sera gott at vit eru samd um at tað almenna kann traðka til í hesum førinum og játta í sf hesar pengarnar í einari tíð hvar tað hevur verið ógvuliga trupult hjá ítróttini at halda gongd í sínum virksemi og vit vita jú øll tað tað er tað er ein ein

at ítróttin er nakað av tí allartýdningarmesta í okkara samfelag fyri at fyri at børn og ung kunnu trívast í okkara samfelag og kunna hava eitt sunt trivnaðarumhvørvi og so eru eisini fegin um at tríggjar komma fimm milliónir vera játtaðar til til listina tí listin hevur sanniliga listafólk hava sanniliga kent sviðan av at tað ikki ber til at framføra tað ber ikki til at møtast í í hølum har sum listin vanliga hevur havt sítt virksemi og og hvar listafólk hava kunnu havt sína inntøku so tað er ógvuliga gott at landsstýrismaðurin eisini hevur sett tríggjar komma fimm milliónir á hesa eykajáttanar um bønina til listna so samanumtikið harra formaður so haldi g heta er ina eykajáttan sum avspeglar ein góðan vilja hjá hesari samgonguni til at ja til at reka okkara samfelag á ein forsvarligan skilagóðan hátt og tað
hadi at vit bara kunnu fegnast um takk fyrija tak
takk so er tað viðmerkingar tan fyrsta taer etva jacobsen ger so væltakk fyri hara formaður nú blivi tað nokksonógv tosa um síðstu viku um at hendan samgongan vil ikki lata eitt komma til suðuroynna og eg kann ikki annað fegnast um at mann fer í gongd við at gera serbreyt í suðuroy tí tann fyrra samgonga sum vit sótu í setti í gongd bæði klaksvík og á kambsdali og og vildi koma inná eitt her við særo tí kann tað virkliga undra meg at mann hev kunna sitið í fýra ár uttan at t at gera hetta her til veruleika men tað kanst bara fegnast um at tað verður eitt annað sum er eisini sum ikki akkurát av hesum men tað skuldi eisini við til at fáa gongd aftur á rássina tað var eisini uppsteðgað so so eg fegnist um at at hendan her gróthárhara samgongan eisini setir nøkur bleyt verk í gongd og tað skal eg tað tað kann eg bara gleðast um tí at hetta er til sera stórar gleði fyri nógv fólk og tað undrar meg at mann ikki hevur gjørt hetta her í fýra ár men
men vit klára tað so takk fyri harra formaður ja takk
gjørt væl ja eg eri púra samdur við edvud jacobsen og eg haldi týdningarmikið at vit at vit taka tað fram og boða frá at hetta her er okkara politikkur at vit ynskja eitt samfelag fyri øll og eisini fyri tey sum hava slíkar avbjóðingar og at vit eisini ynskja eitt samfelag kring landið og ikki bara miðsavna her í høvuðsøkinum er sum tey flestu okkara eru men at tað skal vera liviligt kring alt landið og hetta er so eitt gott eitt gott átak í so máta at tað ber til og tað ber til at gera tað saman við vinansskúlanum í suðri
takk fyri

minám runt kring landið hvussu er um omraaveruligar karmar vildi eg sagt og har eru har er nakað eftir á mál í hvørnfall í norðuroyggjum og samsýnisvís eisini í í eysturoynni millum annað vesematekur í klaksvík at har er jú ein depil eftir hondini við nógvum útbúgvingum og nógvum næmingum men tað manglar nakað sum kann savna eit felags og har er so henda avlan og tí vóni eg ati at fíggjarnevndin fer at lýsa tað málið væl so at tað málið kann halda fram og ikki detta niðurfyri tí at tá hevur mann ikki teir somu karmarnir visti mann ikki hevur eitt savning stað á einum so stórum útbúgvingarstovni sum hasu takk fyri
ja takk fyri mali bilsinsa ja tað er rætt sum eggur samuelsen sigur at eg haldi tað eg hugsaði hvussu so er tá ið mann fór í holt við at byggja glasir at hetta fór at vera ein øgiliga stór avbjóðing hjá bæði miðnámi í klaksvík og á kambsdali at kappast við hesar her stásiligu karmarnar í høvuðsstaðnum og tí hevur mann ikki aðrar møguleikar enn at syrgja fyri at tær hølisumstøðurnar eru so góðar sum tað yvirhøvur ber til at gera tær og millum annað ein sovorðin avlað hon er avgjørt við til at bøta um trivnaðin og gera tað meiri spennandi og hugaligt at at ganga í skúla har norðuri og tí haldi eg at vit mugu í hvussu svørð ansa eftir at tann ætlanin koyrir sum hon skal og at landsstýrismaðurin hevur ta játtanina sum hann skal brúka til at fremja tað ætlanum
takk fyri ja takk so er næstur røða tað verður ruth vang
takk fyri harra formaður vit viðgera eina eykajáttan eitt uppskot til eykajáttan frá sitandi landsstýri tað er einki óvanligt í tí at tað kemur eina eykajáttan tá henda ting ið leypi av árunum sum mann verður noyddur til at fyrihalda seg til men samtíðis so eru hesar her eykajáttanirnar frá landsstýrinum eisini tær kunnu vera avdúkandi í mun til kvalitetin av tí fíggjarlóg sum er samtykt og teir kunnu eisini avdúka evnini og vilja til at fíggjarstýra hjá teimum sum sita við ábyrgd her verður sagt at her er nógvar eingangsútreiðslur tað er púra rætt men her eru eisini nógvar eingangsinntøkur og tað eru nokk eingangsinntøkurnar sum eiga ærina fyri at vit hóast alt hava eitt avlop í hesari eyka játtanini tað trúgvi eg eisini billjustinussen undanfarni røðari er greiðir yvir eg fari a mæla honum til at lesa eina grein á berlingarunum sum í sum har sum nakrir búskaparfrøðingar vísa á frostratiónirnar yvir politikarar sum misbrúka fíggjartøl aftur og aftur tað fer eg at mala byrjustiinsen til at lesa sum dagsins búskaparligu andakt eg eri eg havi sagt tað fyrr tað kemur nokk ikkisum nakað yvir raskilsa eg eri ikki impornerað av fíggjarstýringini hjá hesari samgonguni serliga havandi í huga hvussu ómetaliga dugnaligir teir vóru tá ið teir sótu í í andstøðu eg veit ikki hvar ið tey evnini eru blivin av men tey eru forduftaði sum fyri sól í tí løtu teir tóku við ábyrgdini vit síggja nú at fyri uttan vilsu vit taka koronuútreiðslurnar burturúr so nærkasti útreiðsluvøksturin tí upp á hálvt annað ár sum undanfarna samgonga hevði í fýra ár meðan núverandi samgonga sat svøvnleys í frostratión yvir okkara fíggjarstýring so tá ið khristian andreasen aftur og aftur spyr hvat skal til fyri at fáa eina betri fíggjarstýring so haldi eg bara hann skal fara at hyggja eftir hvussu ið vit gjørdu í farna valskeið har var nemliga gott skilá hóast tað raplaðu raðplaðið úr skápinum eins og tað ger nú so gjørdu t eisini hjá okkum frá glasi so høvdu vit kortini eitt avlop upp á hálva aðru milliard øh vissu vit hyggja ítøkiliga eftkir he hesum uppskotinum so er eisini okkurt her eru nøkur fín ting nakað sum er neyðugt at gera her er eisini ting sum benda á at mann ikki hevur gjørt sítt arbeiði í sambandi við fíggjarlógina eitt nú hetta serliga tilboðið í hovi sum vit øll kunnu gleðast um men roynt fíggjarlógartekniskt so skuldi tað sjálvandi verið samtykt í sambandi við fíggjarlógina tað er ein vánaligur sjúkkur at samtykkja nýtt virksemi i leypi av árunum men eg trúgvi vit øll eru samd um at hatta er eitt gott átak øh eru nøkur afturgangandi ting eru tvær tekir sum leka ein av sjóndeplunum og eina tekniska skúla í klaksvík tað sýnist að vera eitt afturvendandi problem at mann ikki dugir at gera tekir gott nokk í føroyum her eru tveir tryggingar ella trygdar skaðar ein av ílegusavnunum og ein á í torfinsgøtu sum har tað er ein lumpfasliga nýggj umbygging gjørd so tað yviraskar meg vissi eg leysliga telji saman so eru útreiðslurnar í sambandi við korona góðar seksoghálvtrýss milliónir har ein hjálparpakki uppá sjeyogtjúgu eina hálva millión har sum vit verða ávaraðir um at tann pakkin møgulivíst kemur at kosta meira ein millión til taks at umsita ein stuðulspakki til list fyri tríggjar komma fimm til ítrótt tríggjar komma fimm milliónir og so er tað koronakanningar koronadeildin á landssjúkrahúsinum koppsetingar altíð alt góðar seksoghálvtrýss milliónir tað verður so lutvíst fíggjað við minkandi útreiðslum aðrastaðni hetta er ikki nógv tá mann hyggur eftir londunum rundan um okkum og enn einaferð fari eg at nýta høvi at rósasitandi landsstýri fyri hvussu mann hevur honterað koronafarsóttina sum heild skipa so haldi eg at landsstýrið hevur megnað tað væl tað er ikki alt sum eg eri nøgd við eitt nú haldi eg tað er eitt sindur ófrætta kent at landsstýrismaðurin í heilsumálum kemur við einum koronapassi sum mann endá hevur sagt kann nýtast innlendis uttan at hava greitt okkum frá hvat ætlanin er aftanfyri tað haldi eg faktiskt er nokk so stórt inntriv í í okkara lív her í føroyum at mann ger eitt koronapass sum mann eisini ætlar skal brúka innlendis uttan at fortelja okkum nærri um tað so tað skal hervið vera ein áheitan til landsstýrismannin í heilsumálunum um at greiða nærri frá tí ja eg kann endurtaka nakað tí sum longu er sagt til dømis hettar at mann skal koma í løgtingið eftir pengum í ella biðja um pengar í samband við eina drotningarvitjanin eru púra samd um at tað tað sømir seg ikki onkursvegna tað eigur mann at orðna upp á aðrar mátar og so er tað hesar her havnirnar sum eru farnar og har sum mann nevnir ítøkiliga hvalba og húsavík væl vitandi um at tað eru onnur havnarlág sum eru farin illa og har eri eg púra samd við tí sum longu hevur sagt at sjálvandi skuldi mann gjørt ein grunn sum kommunurnar saman tóku seg samanum eventuelt við einum stovnsfæði frá landinum at byrja við tað taki eg hvussu fult undir við so er tað sannførslan dokkingin hjá ternuna sum bleivur við at kosta og eitt er tað tað kostar men tað er eisini tíðin eg haldi at ja eg veit ikki hvat eg skal siga eg segði fleiri ferðir í farna valskeiði at eg helt ati leiðinorr um fjall var tann vánaligasta og hart mest tiltróngda leiðin at fáa gjørt nakað við og har hevur landsstýrið so sett hol á ta verkætlanina tað haldi er sera gott men faktiskt haldi eg at nólsoyingar í løtuni hava allarallar vánaligus farleið í løtuni og og tað eigur mann altso at gera nakað við sjálvandi kemur ternan aftur at sigla so er tað gott í eina tíð men at vissi vissi ikki okkurt hendir viðvíkjandi erli og mann kann stóla upp á hana størri part av árinum so verður mann noyddur til at finna aðrar loysnir tá ið eitt nú terna skal avloysa teistan tá ið hann fær í dokk og viðvíkjandi tíð so veit eg ikki um eg skilji landsstýrismannin rætt í eykajáttanina men eg skilji tað soleiðis at mann helst kemur eftir meira pengum til dokking av teistanum og samn

havstovan var faktiskt einasti stovnur sum mann beinleiðis skerdi í fíggjarlógina og tað kann tað kann undra ella tað kanska avspeglar raðfestingina hjá hesum landsstýrinum at mann tann einasti stovnurin sum mann sker í beinleiðis tað er havstovan tað hevur mann so angra nú og mann kemur og biður um teir pengarnir men men fyri nøkur fólk hevur tað longu havt avleiðingar

her eru nógvir smálutir sum eg kundi hugsað mær at fingið útgreita sum eg haldi egnað seg betri at spyrja landsstýrismannin í fíggjarmálum tað hevur kanska ikki nógva almenna interessu h eg veit ikki um eg skal eg trúgvi tað mesta av hasum er í lagi í í hesari eykajáttanini men tað er yvirskipaða fíggjarstýringin sum eg haldi

øh tað er ikki gott nokk so nógvar pengar mann hevur brúkt longu nú og tá tosi eg ikki um teir pengarnir mann hevur brúkt til korona tá sjálvt tá vit taka teir burturúr er forbrúkið alt for høgt og tað saman við at mann eisini hevur lækkað um inntøkurnar hjá landskassanum tað er ikki gott nokk tað er ikki skynsamur

tað skal vera mín áheitan á landsstýri um at fáa tað í eina frægari legu tað sum er eftir av valskeiðinum takk
fyri harra formaður
ja takk so er tað pollarenatigvur sum fær eina viðmerking ger so væl ja takk fyri eina góða røðu rutt vang samdur nógvu av sjónarmiðjunum sum hon færi fram hetta her at at samgonguumboð í tinginum spyrja jami hvat skal mann so gera tað er ein ótrúliga ótrúliga løgin løgin støða vanlít so bjóðar mann seg fram til stjórna í landi tí mann hevur eitt boð upp á hvønn veg mann skal fara hvussu mann skal flyta seg burtur úr einari støðu til eina aðra støðu men eg síggi at tað eru fleiri fleiri av tingfólkunum sum síggja út sum tey spyrja seg sjálvan hvagar gongur leiðin og tað má vera tí at tey sum standa á odda fyri samgonguni ikki nóg greitt klára at seta mið um mál og úrslit verðar eftir at tað kennist tað kennist bara sum ein sum ein ja i eitt sindur ófrættakend støða har sum mann ikki veitehetta

ja takk ger so væl ruttvangtakk fyri ja eg kann ikki vera annaðin samd við patlareynatúgva altso nú spyr mann hvat er mann skal gera vist seg at hugsa um til dømis pensjónsnýskipanina sum vit gjørdu og sum hevur stóran stóran týdning fyri haldføri í framtíðini her leikaði mann í í tinginum tey sum tá sótu í í andstøðu tí at tey millum annað tey sum hava kempistórar milliónar pensjónir sjálvi at tey fóru at fáa minni í fólkapensjón tað sat mann ov græt um her og nú tá ið mann so sjálvir ikki torir at gera neyðugu átøkini fyri at fíggja tær raðfestingarnar sum mann ger so vil mann hava táverandi samgongu at koma og siga hvat mann skal gera altso hetta er jú ein fálitt erklering og tekin upp á at mann hvørki hevur evnið ella viljan til at stýra fíggjarliga hesumnd
um takk fyri
ja takk sor badur sandrur sen viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður tað sýnist að vera eitt sindur av iva um hetta her viðhesum havninum hsu skæðinum sum eru hendir á á havnarløg ymiska staðni í føroyum hmann ikki ordiliga vil inn í kommununi at játtað pengar til at gera havnaløg aftur tí at hvat nú ikki ein onkr annar kommuna fær ilt reyvin av tíð øh vit hava vei akkurát inni í runavakar kommunu og játta fimmoghálvtrýss milliónir til á veg inni í runavík og allarhelst fara vt at játta hundrað milliónir til ein veg í havnum e ikki so ræðuliga stutta tíð øhvat er munur altso er tað bara havnaløg sum ikki kunnu kunnu kommunalu vegir fáa stuðul úr landinum uttan at tað hevður sett spurnatekin við tað men havnarløg sum fara í stormin í einiri lítlari kommunu kunnu ikki fáa eitt oyra tí ati tí at kommunurnar fór smáar ella altso hvat hvat er
hvat er trupulleikin takk fyri
ja takk ger so væl ruttvang takk fyri ja faktiskt ein ein rættiliga góður spurningur sum branda brandur sandoy setir øh eg havi nú ikki verið ímóti at kommunurnir fáa endurgjald fyri teir skaðarnir sum sum eru hendir tað har manbrandur sandoy hava misskilt meg tvørturímóti men tað sum eg haldi kanska kann vera eitt sindur óheppi tað er tað at tað er kanska tengt at hvussu politiska landslagið sær út hvørjar kommunur fáa og hvørjar ikki fáa vandin er har eg sigi ikki at tað er soleiðis og tað haldi eg eri sera óhappi og tí kanska kundi tað verið eisini í interessu hjá kommununum at fingið eina skipan sum tær sjálvarstýrdi og sum landið eventuelt hjálpti til við kanska við einum stovnsfæði í einum grunna eg meini t bersemtar brandur sandoyy sjálvur hevur nevnt tað uppskotið sum eg haldi faktiskt er

takk fyri harra formaður ja takk so er tað viðmerkingar fyrstu ta eru
pollarenatigvur ger so væl takk fyri formaðurin kristin mikketsen var ein spurninum træseðlskipini og tað er ein upprunalógina til tað eigi eg faktiskt sjálvur og og tað er tað er øgiliga harmiligt ø vist mann ikki fær gagnnýtt ta játtanina betur íð hvussu eiieiðurin at koma so nógvum sum yvirhøvur gjørligt til góðar og har kundi eisini men kundi mann eisini skjatta eitt sindur av krónum afturat soleiðis at hon gjørdi betri ger í løtuni tá tað kemur tilsmáplássni sum kristin mikkelsen r eisini var inni á og brimskaðarnar so haldi eg so mugu vit hava tað sum mál tá ið vit eru í løgting og vit eru fyri alt landið at at vit ikki seta nakran eftir eg má siga tað at ein lítil kommuna sum porterisk kommuna kann ikki kann ikki vera tann einasta sum situr eftir eg veit komnar kommunur hava stórar trupulleikar eisini so tað mugu vit hyggj
fíggja eftir í fíggjarnevndini takk fyri

ja takk
so fær djóni nólsø joensen eina viðmerkin ger su væl ja takk fyri harra formaður ja tað var bara ein lítil viðmerking í mun til tað hugleiðingara sum krisi mikkelsen hevur um um fordeilingina og tað tað kann eg vera samdur í í í at tað kann undra tá ið man hyggur eftir hesari eykajáttanarlógini men tað er serliga hetta her við at vit liva í í føroyum í einum harbanum landi har tað eru skaðar og og mann kann undrast at mann ikki longu hevur frá landsstýrissíðu ella eisini tær samgonurnar sum hava verið áðrenn gjørt ein ein annan grund sum mann hevur sum mann kann dúga upp á tá ið tað eru stórir skaðar men hetta her er eg kann vera púra samdur v ð kristi mikkelsen at at at mann stillar portrið er uttanfyri tað tað er púra púra óskiljandi tí tí mann skuldi trúð tí at mann gjørdi ein ein fordeillingslinni ímillum hesar kommunurnar sum eru harðast raktar í í hesum her tí er púra samdur í at at tað tað lýkist ogu
á at at lóggeva penna máttu takk fyrivarfr

deiligt at nú so kristiligt takk fyri har formaður ja takk so eri eingin eftir at byrja viðmerkja
sum í stóran mun eru eg veit ikkim hon kann kalla tað eingangsútreiðslur og eisini eingangsinntøkur tað gevur at eyraløga eitt uppá hundrað og níggju hundrað og trýogtretivu milliónir men vit hava nakrar serinntøkur her soleiðisnar at vit hava eitt r l ú tvey har hava vit eitt avlop upp á áttaogtjúgu komma níggju milliónir krónur og tað vil siga at frá fíggjarlógini og til hesa eykajáttanina so betra vit úrslitið við áttaogtjúgu komma níggju milliónum krónur andstøðan hevur kritiserað nakað um hvat er við útreiðslum men har má ekki bara siga og tit sum hava verið í politikki vita at umbønirnar til hesa eykajáttanirnar vóru munandi størri enn tað sum her er kominliga munandi størri men tá vit hyggja eftir hesum her so tosa vit á íløgusíðuni um hendan hábygningin og taka vit hábygningin og taka vit tað sum eg forbundið við korona tavil siga bæði hjálparpakkar og útreiðslur í samband við heilsuøki

sum til dømis við tærnu so tosa vit altso um eitt sað millum tíggju tólv milliónir krónur sum førir til rakstur komandi ár og tað er eitt ógvuliga lítið tal í mun til tað sum umbiðið var og tí meti eg at vit kunnu siga at hetta her er altso ein eykajáttanarlóg sum betrar okkara úrslit á fíggjarlógini og tað er ikki ofta at eykajáttanir síggja so út á teimum ymisu økjunum hava vit valt frá har tð hava verið raðfestingar nýggjar raðfestingar tað hevur verið strikað út so hevur mann eisini hugt eftir eftir útreiðslunum og funnið útav at mann kann klára seg við minni enn tað sum umbiðið var og satt at sigat so er tað ógvuliga stríggi serliga í hesum døgum at arbeiða við fíggjarpolitikki tí eg havi lurtað eftir orðaskiftunum her

at mann kundi brúkt sindur meira har og eitt sindur meira her og so víðari tað av øll hharafturaft hevur andstøðan kritiserað útreiðslurnar vaksað for nógv men so havi eg lurtað men hvat sigur andstøðan so jú teir ætla t taka undir við hesum men mann vil hava t brúka meira pengar og andstøðan sum vanliga plagar at hava svar upp á alt er fúkandi í øðini nú tí at tá ið samgongufólk spyrja tá teir kritisera útreiðslurnar vaksnar for nógv so má mann ikki spyrja tey hvar tær r vaksnar for nógv ella hvar tað er ikki burdt váksið so til samgongufólk vit mugu ikki spyrja andstøðuna um hvussu hon ætlar at klára hettar her sum hon kritiserar okkum fyri

men sum sagt so tosa vit altso um góðar tíggju milliónir sum tann samlaði raksturin við hesum kemur at vaksa sum førir yvir á komandi ár eisini h vissi eg fari inn á grein trý sum sum eg sjálvur umsiti so er ætlanin at selja partabrøvini í partafelagnum tjaldur og vit hava í hesari eykajáttanini biðið um at føra eina inntøku upp á sjey milliónir og tað er soleiðis við pf tjaldur at har ger mann tað eina ferð um árið at mann ásetir ein prís sum partafelagtjaldur sjálvt bjóða sær til at keypa partabrøv frá eigaranum fyri og to tað vil so siga at tað er ein ávísur kursur og tað sum vit ætla verður hetta samtykt í løgtinginum tað er at bjóða tað til sølu við minsta prísi sum er hetta sum felagið sjálvt kann keypa fyri og so fer tað til hægsbjóðandi og um eingin bjóðar meira enn hetta jamen so er statvekk hesin her prísurin garanteraður tá tað kemur til landsverk so er tað kanska eitt sindur prinsipiellur spurningur tí at tá ið landsverk hevur byggimál so kunnu tað standast ósemjur har ið mann fer í gerarætt og enntá í í sakarmál og fyrr hevur mann gjørt tað at tær útreiðslurnar hava verið bornar av prosjektunum altso tað vil alt so siga við seg í ósemjan sum var við glasir ja men so fer mann í eina sak jamen so tekur mann pengarnar frá prosjektinum og har hevur grannskoðarin verið in yvir og líkasum tala at tí soleiðis at at nú skal landsverk avhalda tær útreiðslurnar sjálv altso landsverk tykkan uppgáva upp á seg standa fyri eini byggjaríu fyri ymisk ráð og eru so ósemjur so skal skrivstovan hjá landsverk sjálv bera útreiðslurnar til sakramaltskostnað og n tvey túsund og einogtjúgu tað mett til eina komma eina millión eg veit ikki um eg eri so øgiliga samdur við grannskoðararnir her eg eg hevði hildið at tað var rætt at ferð man eí á saka mál í sambandi við eit prosjekta so er tað prosjekti sum ber tað men vit hava so sett tað á her tí soleiðisnar er skipanin

taðvurðuð tosað nógv um havnir h og tað vil so siga stuðul til til havnir og eg verði spurdur um hví tvær eru nevndar tað er soleiðis at til triðju viðgerð so valdi meirilutin á løgtinginum at játta tvær milliónir krónur og tað var ikki serliga væl spesifisera og spurningurin var so jamen hvat skal eg so gera við hetta her og eg spurdi meg so fyri og eg havi fingið ta greiðu fatan at tað sum mann avtalaði til triðju viðgerð var at stuðla í í húsavík og í hvalba og fyri at eingin ivir skuldi vera so valdi eg at seta tað á hesar játtanina punkt eitt at flyta jhesar tvær milliónirnar yvir á stuðul til havnar t tað er tað tað er og so kann fíggjarnevndin og løgtingið taka støðu til til hesi málini og tað er verður spurt hví ið onkur onnur ikki er við ja eg havi so vuski skilt at hetta her er hetta var tað sum hann ynskti til triðju viðgerð og eg komi so niðan her og presiserir tað tað skal tó sigast at tað er í húsavík oog í hvalba at tær stóru upphæddirnar hava verið til at at gjørt aftur í mun til aðrastaðni hava tað verið munandi minni tøl

strandferðslan tað verið spurt um vit nú ikki hava pengar til at dukka teistan og og og sam jú tað hava vit

vit hava valt at hildið fram við dokkingini av ternuni at fáa tað at gjørda og faktiskt tað sum mann ger í løtuni tað er at mann brúkar tær pengarnar sum mann annars setti av til teistan og samm og sillberan men fáa vit hesa játtanina til ternuna jamen so fáa vit dokkað hini skipini

her kemur eisini fram at tað var ein meirkostnaður upp á eina komma tríggjar millión fyri umvæling av ritini men tá ið hesi bæði ternan og ritan eru gjørd so hava vit her góð skip ikki nýggj skip tá vit so seinni í ár hava fingið dokkað teistan sam og silberan alt gongur sum ætlað so hava vit ein flota sum er góður tá eru øll skipini góð ikki nýggj og komandi ár tá verða tretivumlliónir settar av til smyril í sjálvari fíggjarlógini stendur í viðmerkingunum at strandferðslan fyri at fáa tat hanga saman skal fáa tvær komma fimm milliónir meira í inntøkum og tað skal takast frá sleipum og strandferslan hevur síðani hækka prísirnar fyrislip tað er útfrá tí sum stendur á fíggjarlógini men er komin eftir at inntøkan sum tey ætlaðu skuldu vera tvær komma fimm milliónir hon er bara

níggju hundrað túsund í ár og tí er í hesari eykajáttanini ásett at her eru ein komma seks millión minni inntøkur tað er frá hasum ið í tað stavar men sum sagt tað er strandførslan gjørt út frá tí sum stendur í í fíggjarlógini ná vit sjálvandi standa klár við upplýsingum til fíggjarnevndina eg vóni at htetta kann fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og at tann semjan sum onkustaðni helt eg meg hoyra varuligt kanska fyri at alt tingið tók undir við tí kanska við smáum broytingum tað hevði

pállareatigv sum fær orðið fyrst ger sovæl takk fyri formaðurin tað er gleðiligt viss landstýrismaðurin leggur upp til semjur men sjálvast sagt veit hann tað at at at semjur neyvarnir eru gjørligar uttan at mann gevur seg eitt sindur her og og kanska fær eitt sindur har áhugavert men eisini eitt sindur ófræddakent tankarnir um einskiljing avav sum eru komnir fram einskiljing av banknordik undir øllinum so so skal tað vera ein tilgongd sum er sum sum sum skilur í og ikki ikki bara úti út í bláan heim kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin nú kanska frætta vit meira enn enn gott er á á sandoyarloyvni men tað tykist sum æat hasgaard hevur hevur trupulleikar bæði so og so er tað nakað sum landstýrismaðrin kennir til og hugsi eg um tá dagligu driftina at har er trupulleikar við við narugatiónsførleikanum og sovorði tað er hvussu verið gott við ast landsstýrismaðurin greiddi frá tí um hann vistu nakað um tað og annars mugu vit spyrja nærri um tað í fíggjarnevndini

ja takk tú gert so væl eg eri úr tey nigglasen eðh harra formaður er nei eg eri ikki kunnaður um nakað við hassjord so har má eg standa svarskildigur men tað kunnu vit sjálvandi finna útav til fíggjarnevndina eðh í hesum uppskotinum er ikki heimild at fara at selja aktien av banknordur tað sum hetta uppskotið ger tað er í samband við at fíggingargrunnurin verður avtikin tí tey tølini koma so fram við at fíggingargrunnurin stendur bókaður til at virði upp á fýra hundrað og tvær milliónir krónur í royndskapinum tað mugu vit sjálvandi strika tí at fíggingargrunnurin verður avtikin í staðin fyri so tekur mann endaligu úrslitið aftaná mann hevur goldið tað sum tað stendst av at taka hann av so hevur fíggingargrunnurin at virði upp á fimm hundrað og fýraogtrýss milliónir og tað inntøku fór mann so samstundis sum fíggingargrunnurin blívur vekk tað við sølu tað skal fyrireikast betur áðrenn vit takast
tøðugt til dag ja takk
jóannes joensen sum fær eina viðmerking formaður ja ætlaði barat spyrja landstýrismannin nú eg verður so nógv kjak um um havnar og lendingar o hvussu mann fordeilir pengar út í sambandi við skaðarnar sum er hendur soleiðis sum eg skildi í tinginum so so er ein semji um at gera ein skaðagrunn seg skilji eisini at landstýrsmaðurin ætlar at gera eitlannað men hvar liggur málið eg hugsi um eru kommunurnar við ella hvussu ætlar mann at at handføra tað mann tosið tað leingi hugsi kanska at vit burdu
handlasnøs ta fúm
ja takk ger su væl jøgunnitlasenja hara formaður eg at vit havt tosað um ein skaðagrunn ømen hær er viktigt at fáa kommunurnar við eg havi samskift við kommunufelagið gott nokk nú er tað nakað síðan men vit hava ringt eftir svari frá teimum haldi eg hvussu so er eina ferð ella tvær ferð og kommunurnar eru nokk ymiskar á máli tað er tað er nokk har ið skógvurin trýstir so eg havi ynskt at at vit saman við kommununum at landið kom við eina eingangs upphædd og so allar kommunurnar vóru saman at gjalda inn sum so kundi dekka slíkar skaðar sum hesar men sum sagt so eg vil ikki komin longur við tí men tað fara vit
ja takk
siri stenberg fyr en viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður ja eg hugsaði at spyrja landstýrismannin um hetta saman við brimverjunum ímillum atso eita býti ímillum hvalba og húsavík um landsstýrismaðurin hevði tikið undir við at nevndin broytti orðingina til at tað fevndi um tær bygdirnar sum hava søkk nýtat so tríggjar smásøku tæy vístu at onkur annar kanska eisini her eg veit ikki um tað er so visti er so sum kemur tað væl fram í nevndini men tað er meira eft her prinsippið at mann viðger allar kommunur eins um landsýrsmaðurin samdur við tí tað er tað eina og so hitt er um strandferðsluna um tað í hesum liggur ein upphædd sum ger tað at farmaprísirin ikki nósta hekkað nú ere farmaprísirin akkur hækkaða til suðuroyna og sandoynna stendur tað við aftan á hesa eykajáttanina ella ber tað til at fáa tann prísin

jtak gsæl jøgni niklasen tað síðsta so ber tað ikki til við verandi fíggjarorku og tað vil siga so koma pengar at mangla í og so fer fíggjarnevndin væl at viðgera tað og tilmæla hvat mann ger við tað tá tað kemur til havnir so sigi eg at mann til triðju viðgerð játtaði tvær milliónir og tað sum eg havi fingið við at tá var tann semjan tvær av teimum havnunum øh og tí presiseri eg bara tað men visti mann her í løgtinginum í fíggjarnevndini vil taka allar havnirnar við ella alla tær sum hava søkt tað eg haldi tað eru fýra sum eg hv havi skilt tað rætt jamen so havi eg hei iki ímóti tí altso eg havi ikki lyndi til at gera annað enn tað sum løgtingið biður meg gera ogta

tað er so púra rætt skilt tvær milliónir koma á í allar allarsíðstu løtu og so sjálvandi spyrji eg meg fyri og hetta var tað sum eg fekk burturúr og tí eg helt hetta var tað mann samdust um men nú fer saman við fíggjarnevndar marluti væl at viðgera seg her um bønina í fíggjarnevndini og tað sum fíggjarnevndin kemur til og løgtingið tað fari eg sjálvandi at fylgja
eg takk neystur at røða verður henneri gold ger so væl
ja jeg skal gera skjótt tað er serliga tvey ting sum eru væl umrødd her og mann kann ett sindur undrastg yvir at at at í heila tegið e komi so langt at mann mann hevur ættar til viðgerðar at mann tekur nakar sigur nat nakar kommunur vita grað hvat hetta her er ikki akkurát tykkara tykur koma ikki við í ecelskapi tað tað jáptandi til í sf haldi eg er fín tí hon hon hon er lítil tríggjar koma fimm og hon ger ómetaliga mun heilt ófatiligt tal av fólkungum fólkum og børnum sum ger fer nyttið av einum so lítlari upphædd sum fyrr komma fimm trígja komm fim mlliónur heilt ófatiliga stórur stór skarði av børnum serliga og ungum fólkum ið tærasar frítíðarvirksemi so lati og tað er ikki nevnt at reka tá ið ið inntøkugrundarlagið hvørvir tí tað eru øgiliga nógv fólk sum gera stóran innsats øh út yvir tað tey vanliga fáast við at fáa skaffa pengar til ítróttafeløgin síðani varð tað eitt afturat sum eg haldi at at eg eg má próva spyrja at eg veit ikki um tað rættar at spyrja um løgmannin altso hvussu tað ber til at eina eyka fíggjarlóg sum fer ígjøgnum landsstýrið áðrenn tey kemur niðan her at mann at mann kann at mann kann koma í ta støðug at mann tekur og sigur við tvæbygdi veft hvat ella ein ella fær hevur einki at gerast við tykum og tað okur lokk merki til í hesum førinum við porkeri nú gott nokk gjørdi tey tað aftur fyribils reperatión soleiðis at alt ikki skuldi fara heilt í pulvur men tað er statvekk ein rúgva eftir altso alt tað gróti sum fór inn um kaiina í porkir tað liggur alt tað sum skuldi verið snøggað til og og annað tað er heldur ikki gjørt ter at gjørt te in fyribils loysn og tí er tað ófatiligt at mann ikki upp á einlanna máta onkur í tinganesi og hetta serliga ábyrgdingi av løgmanni at syrgja fyri at mann ikki kemur í ta støðuna at at tað sama brimið sum er í fleiri plássum at mann sigur barahvat at hetta her hetta kemur ikki við eg síggi at viðareiðas kommuna hevur gjørt varst við seg eisini tá

visti mann so sigur afturat at porkerskommunan hevur virkuliga latið verið laðarlig tá iðtað fyri heilt stuttari tíð síðani setti skuldu seta gjaldið eitt sindur upp so bleiv grótbrotið trappað niður og taer so nærmast farið niður í einki nú av ein lærari merkiligari orsøk eg skilji ikki ordiliga bí tí haldi eg at at tað eri ein skylda hjá løgmanni at syrgja fyri at mann ikki ger sovnan mun á at fólk í eini bygdi púra sjokkeraði tey tey vóru sletki við her eg hoyrdi gott ok billijustinussen í útvarpinum hann er jú talsmaðuri hjá samgonguni fyri ti mest høgra venda sum mann nú einaferð kann uppliva og hann visti at siga tað at mann kundi tvinga kommunurnar saman so skuldu tey fáa pengar vespe tvingaði saman mann hevð ein langa fyrilestur útvarpin øh mann gloymir væl skjótt tí at nøkurlunda sama samgonga sum sat í sínnari tíð dað mann hevði eitt fólkaatkvøðu og hon bleiv sápla niður henda samanleggingin hon bleiv sápulaniðir tað fór eina sovorna hervferð ella nærmast man heldur seg eina missiónsferð runt um landið fyri at fáa yvirvíst fólk um at tey sum leggja saman og tað bleiv ongantíð so ringt sum tá áðrenn tey fóru hesjá missiónsferðina so var prosentið upp á nunnrar o hálvfjerðs og tá ið missiónsferðirn var ferdig so vóru tað fimmogfýrs áttaogfýrs prosent sum ikki tóku undir við einum samanlegging so hatta argumentið hjá bilju synu sær hatta kan ski brúkast til nakað sum helst av nøkrum øh eg haldi at tað er tað e altso tað er øgiliga viktigt at fólk llíka mikið hvat bygd ta bygva í at tey føla at tey eru við í í heildini og ikki bara verða slept up á fat siga vera hvat hetta finna tykur sjálvur í dag og at tað beløpið upp á tvær milliónir hatta ikkiskaimmiliga tí t er nógv for lítið at brúka tvær milliónir hvat heltin til hvalbjardaso heltin til til húsavík kommununi tí at fyrr hava okur altíð játtað meira pengar tilkommunurnar fyrr vórðu eisini nevndir sum bara hevði tað undir sigur úr løgtinginum og fóru ferðir runt at hyggja eftir hvussu søgan var og so so so játta man pengar eftir tí og ikki ikki ikki ikki sum sum nú at mann bara sleingir nakrar fáar krónur upp á alt fór gott befinnendi ø eg haldi at løgmaður má passa upp á at hetta kemur fyriaftur tað at at selja partabrøv eg eg sigði ikki tað at hatta tjaldur kann seljas tað er so lítið nú at draga seg um og tjaldur hevur ikki havt nakar serliga positiva rollia í føroyum tað var eitt felag sum bleiv stovnað á føroyingum sum virkuliga vildi nakað í føroyum og so plussliga yvirtóki nakrindag sum seldi heiliga skittið á ndinum áræl vita gja hvat tað besta føroyum tað ma seljast á landinum skjótast møguligt og tað lukkaðist fantastiska gott heilt fantastiska gott hjá nevndini er tjaldur at selja táð førosa
har mann so begynir nú at snakka um at koyra bankan saman við nú at býta sjey hundrað milliónir út tað verður meira kallað grátuligt er tað viðmerkingar
tann fyrsta tað er anikaolsen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg eri púra samd við hennrik old í tí ati mann eigur at javnseta kommunurnar og nú tað verður ført fram nakrar ferðir at mann hevur gloymt pøskir burtur ímillumhar suður suðuroynni mann hevur tikið hvalba við íg suman í sandoynni tikið á húsavík men her er eisini ein onnur kommuna tað er høvuðstoyarkommunan hjá okum sum eisini var út fyri einum stórum brivskaða úti í nólsoy eitt nú eisini í kaldbak men serlig í nólsoy fór øgiliga illa brimgarðurin fór og nú er tað blivið so galið úti í nólsoy at oyggjin er um at fara í tvey tí tað máar undan hellini heldur hennrikold at tað er bara nakrar kommunur skulu ella skuldu okur taka allar kommunurnar hervið eisini høvuðstaðarkommunrna við tá ið mann skal javnseta kommunurnar
orsaka eg
jkhelgigold ger sovæleg haldi at at altso at ein skaðir sum kemur og hann kemur á fleiri pláss so skal so so ger mann tað saman fyri øll plássini soleiðis soleiðis má tað vera í føroyum framyvir tað tað ber ikki til annað at mann sigur at at tann stóri skaðin og tað er tíbetur nógv ár millum tíbetur tá nógv ár ímillum tað hendir men tað ber ikki til at bara hála nøkur burturúr tá tað so kemur aftur til at tað snakka um at vvið við við a selja bankarn at fáa pengar burturúr líkamikið hvusu nógvar pengar fáa so kláraði jørgun niklessen at brúka tæir áðrennetirt kom nær í kassan ann hevur tey evnini sum eingin annar í føroyum a evnu at klára at brúka pengarnar áðrenn t a koma í kassan tað er ein som mardi jørgunniclasen eg haldi at jensarana kennir hana pjúøurst ikki at at sita og spyrja fleiri ferðimær samanlattr so so so at tað er ómetiligt ómetaligt vat tað kann brúkast ómetaligt
ja takk fyri
mel so er tað siru stemberg sum hevur eina viðmerking ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja má má siga tað at illa missionera tá ið tey fóru runt at fáa lægt kommunurnar saman fyri nøkrum árum síðani tað riggaði so ikki so vistu að vsukat vera tað sum skal gera tað at mann fer bøtt um brimskaðarnar so veit eg ikki so stendur illa til men sjálvandi viðgerðr mann allar kommunur heins tað ljóðar øgiliga undarligt at mann her í salinum ella tað blivu hvørfalt sagt at mann ið frá løgtingsis síðu í samband við fíggjarlógina hevur bestemmað seg til at mann skal velja tvær kommunur burturúr men tað er altso samgongan sum hevur valt tað og tá sigur mann faktiskt eisini at mannhevn valt hinari frá men fíggjarnevndin má hvørsfalt royna halda at fáa tað broytt soleiðis at øll verða viðgjørd á eins tað ber ikki til at at nøkur fáa skaðan btattan aftur og nøkur fáa ikki tað má vár líka fyri út til alt fár øll til at
honum
takk ja eg havi tað álit á fíggjarnevndini at at ati mann sigur at hetta hetta hetta var ikki tað rætta ata at tað sloppað ígjøgnum úti í tingarnesi tað kann mann so undrast yvir tað má onkur sum hava hava hugt for illa hni eftir eg havi tað álit at at fíggjarnevndini at mann kemur aftur umafturs sigur at hetta hetta er ikki gott nokk og tað sama eitt beløp til sín kvaldbapp á eina millión tað er altso ófatliga hetta hendir so sjáldan tað má bera til at gera tað aftur og fáa tað nøkulunda hitt við við at tvingar kommunurnar saman sum sigur stenberg við vi missioneringini tað haldi eg hevur gingið so sum so tað er gott at at at tær ikki skuldu úta misskinera ein øðrari fronktíð so hevði eg verið smáligt við við
eg undirtøk aðrasta

til tað takk fyri harra formaður ja takk
fyrvæl landssýrisætakk altso eg havi oongantíð skilt hatta har eg gjørdi eina avtalu í søgnari tíð millum landsverk og kvalbiar kommunu at teir lótu grók til beginningin av vegnum at gera vegin og at mann tæir fingu tað grótið aftur o tað havi skilt at lagnum tann tann avtalan er so yvirhildin og tað brúka teir til sítt egna í hvaldba sítn ena útbygging av bátahyli eg havi eitt sindur ringt við at skilja hetta her hetta hetta er aðrar indressur sum koma upp í omarktsum sum ger tað at tað skal vera bíligari at flyta gróti úr norra inn inn úr porkeri ella úr grótbrótini porkeri ella her uppí onkurstanna og tað er púra púra púra burturvið tí at tað eigur at at bera tegr egaso vistu nókvur porkerisk kommunu so hava tað lagt ótrúliga nógv til við havnargjaldið enn ómetaliga bílign havnargjald til tey túsunda tonsuni sum eru farin um kaiin í porkirn uttan at fingið nakað sum helst nærmast afturfyrri so at at at í hesum førum eiga ter at fána tær gortkjør tað it kommunusamanleggingini
eg veit ikki at sumba og og tvøroyri trýttur yvir øllum hini tað tað vildi verið eitt sindur øvut men men men lat tað so fara
ja takk so er tað jóannes joensen eina viðmerking gerso væl takk fyri frú forkvina ja henniold verður samdur um at eg hugsi ikki at tað e skilagott at selja tað sindra av partabrøvum sum sum landið eigur tí tá tað er góðar tíðir tá stóra vinnungspotið er tá selur mann til tað privata so at privata kunnu fáa vinningin og tá t ringa tíðir tá bjargar vit bankunum og tá skal skattskjardanin petala allíkavæl so tað er tann fasta skipanin eg hugsi ikki ata er skilagot
tótú at selja nakað
k harra formaður ja tað eri púra samdur í tí at pengarnir verða brúktir tað evr greitt sum er hundrað proesikkurti tá ið i hesi tvey gott tvæl tvey árini farin to er ikki ein einasta einkróna eftir í nøkrum kassa í nøkrum grunni tað er tað einasta sum er heilt sikkur og okur síggja hetta her við privatiserað hvat okur síggja tað hjá cev nú nú nú nú yvir yvir runatar sev so tað stendur eftir tá eg ganga skiparaskúlarúti tað gingið maskinmaisstaðnir har og tá roknaði mann við at at máskinmeistareksamurin er tann truplasti eksamurin at koma ígjøgnum og í føroyum nú sigur umhvørvisstovan vita eru hvat tykur av iki fortand up á tað her yvirhøvur ikki fortand pp hett her tað vita okar alt um reguleringar á vindio ættaskifti og og og og svingdingar og svingdingar at hetta vita okur altum tyu kann sletiki forstanda upp áta her so nokk kum at broyta tingini í verðini bara mann fær tey rættu fólkini á tað rætta plássið ela tey forkertu fólkini á tað forkerta plássið úrslitið er so tað nú at mann ger eitt ja evil ikki siga ráni men øgiliga nær við oppá ta felags skipan sum okur hava havt í ein

takk fyri frú forkvinna her er nokk er nógv er sagt og nókkv ikki neyðugt at sigast aftur men hetð her so ein eykajáttan her eru nøkur fín ting í har nøkur ting sum kanska mann ikki ordiligani tekur undir við og her er eisini mann kann siga nøkur ting sum hann hevði ynskt vóru eg vóru í hesari eykajáttanir sum ikki eru men samanumtikið so eru tað er tað ein rakstrarhekkan við seksogtjúsund miliónum og íløgur á sirka fýraoghálvfjerðs milliónir men tað sum mann knn kanska kann taka saman um nú hendan eykajáttan er borin nií einum tingi at tað er tað at tey stóru yvirskotini sum hava verið seinastu árini tey eru burtur og undirskotini tey eru aftur har sum tey plaga at vera tá ið hesir flokkarnir sita og ráða fyri fyri borgun so mann kann siga at tað er sum tað eigur at vera yvirskotini er burtur og undirskotini eru komin aftur her er eisini eini her er eisini nakar inntøkur tað er halta er millum annað tann ónæmali vinningurin sum kemur frá banktnordik men landsstýrismaðurin og fíggjarmálin hevur so eisini sagt nú hava okur ein banka sum gevur eitt rímiliga stórt yvirskot sum leggur nógv eftir sær í landskassanum tað er sum eg skilji nókk sett inn upp á at fáa sælt tað tann tann partin sum føroyingasum allir føroyingar eiga aftur nakað sum gevur yvirskot skal seljast og tað sum ikki gevur yvirskot tað skal tann føroyski borgarin tíverri hanga uppá men lat tykkum nú síggja hvussu tað verður

ein av teimum stóru íløgunum tað er hábygningurin og tað er sum hendan samgongan sigur hetta er nakað sumhendan samgongan hevur arvað rfyrrverandi og tað er gleðiligt ati at samgongan veruliga ferr inn og ætlað sær ati gera bangning hjá ferdligan tað er virkuliga gott tað er tað er næstan tað sama sum vtá ið glasur bleiv bleiv sum tað bleiv gott og kanska ikki gott tað var eisini nakað sum undanfarna samgonga arveiði og mann tók so at nøkur stór tøk og fekk tann bygningin so ferdiligan sum mann nú yvirhøvur kundi so tað er nakað av tí sum sum hetta eru tvey ting sumnokk er nokk so greið og líkjast nokk so nógv nakað sum kanska eg sjálvur hevði væntað ella ikki væntað vónað at vórðu setti nakrar pengar av til tað er tiltil tunnlins smunnarnir i hvalbaramegin nógv harvar inni á tí kristin mikkelsen er verði inni á tí og tað er tað liggar n eykajáttan í í í fíggjarnevndini eg veit iki vusu tað gongur men eg havi hoyrt frá fólk sum hava vera inni har at tað eru tað eru positivt viðvíkjandi tí eykajáttanini og og millum annað kresin mikkelsen hevur lagt eitt notat við sum sum er á fínt notat sum eisini undirstrikar týdningin av og og týdningin av at tær vegini verða gjørdir beinanvegin tí at tann landin sum sum kemur at standast av tá ið tunnilin letur upp hann er øðrvísi enn frá tí gamla tunnlinum men tað vita tey sum hava lisið uppskotið og tekkunna at lesa tað men taðer gott at síggja at tað eru virkar sum um at tað er tað er pspositiviteturð at hoyra í fíggjarnevndini og og at at kanska ein tað er ein meiriluti fyri øllum førum at tað verður samtykt so illa so visti ikki baði samtykt so eg vónað at tað var í hesari eykajáttanini ætlaði mann ikki at samtykkja ta eykajáttanina sum liggur nú sum liggur nú klár at samtykkja so vóni at man fór sett pengar av til tað her og nú eg vónaði eisini at kanska tað vórðu settir nakar krónur av til at fáa lekka ferðaselarprísirnar aftur á á suðuryarleiðini sandoyarleiðini og kanska aðrastaðni tí tað hevur verið har var eisini eitt uppskot sum e hevði sjálvur í einai roynd at fáa lekka prísirnar niður á støðið sum sum í øllum førum nærman til nermisis vís við støðnum á á tunnilstað sum eru undrsjóvartunnilin men tað bleiv felt sjálvt om brandur sandoyn takk fyri tað at tóka undir við tí hav tók undir við tí ikki tí tað var eitt uppskot frá mær men tað er at mismunur eini kolusalur mismunur gjørdur á teimum sum búgva í suðuroynni sandoynni og aðrastaðni í útajarin í mun til í mun til har sum tað er blivið landfast har kannmann so siga at landsstýrismann í fíggjarmálin hann hevur bart fyri at fáa eina prís in vekk hesa tjúgu krónurna burtur so at landsstýrismann kan koyra gradist til og frá sínum arbeiðsplássi tí er tað tað er eitt sindur v hugaiki óhugagent at mann veruliga so fer og tekur meðan tað uppskotið liggur til viðgerðar ið ið liggur til viðgerðar í í fíggjarnevndini at man tekur hækkar fraktprísirnar til suðuroynna og til sandoynna tí er beta mín vón at tað kanska var í hesari her eykajáttanini men tað er tað so ikki kanska kanska landsstýrismaðurin fer at taka ta nei nei fíggjarnevdin tekur tað upp men eitt sum er sera sera positivt í hesi eykajáttanini tað er tað er ætlanin sum landsstýrismaðurin í mentamálum hevur við ati gera eitti nýtt tilboð fyri næmingar o suðuroynni fyri næmingar við sum hava serligan tørv og tað eru nakrar sum kostar sirka níggju hundrað túsund har sum an heur funnið fýra hundrað túsund sjálvur og tað er veruliga nakað gott tí tað hevhuvur verið ein øgiligur trupulleiki hjá hjá familjunar suður tey hveru noydd at taka alt upp skrikkja alt upp brót fyr at flyta til aðrastaðni í føroyum fyri at teirra børn kunna fáa eitt nøktani

har eru nógv góð ting í íeykajáttanini er nøkur neyðug ting sum hava við íløgur at gera herundir samanbindingin ímillum hábygningin og og restina av landssjúkrahúsinum her eru nøkur ting sum hava við rakstur at gera og nøkur ting sum hava við íløgur at gera eg fari bara stutt at tríva í nøkur av teimum sum liggja mær nokk so tepp uppá

her er flutt her fluttar tvær milliónir krónur frá nýgerðnýgjerðashavnum til sum ein stuðulsjáttan til terhavnirnar ella tey havnarløðini sum fingu skaða

eg veit ikki um tað er við vilja ella av óvart ella hvat er at mann tekur so í sama viðfeingi og nevnir tver a teimum havnunum sum hava fingið skaða og ikki nevnr ta triði og kanska tað fjórðið eisini tað virkar eitt sindur mistonkiligt ø eitt sindur gjøgnum skuguligt haldi eg at mann kanska kanska av óvart ikki nevnir tað eini sum sum er porkeri og so bara forvæntar tað at so blívur eitt sindur av rumbli her uppi frá og so fær mann kanska ein eini ein sjatt til at til frestur ella poskeniga við siga nú ja ja nú fingu tykur so nøkur oyrur á eykajáttan arfíggjarlógini men sum magnus rasmussen var inni á í sínari røðu so haldi at hesin her mátin mann arbeiðir uppá er er nokk so løgin tá ið mann tá tað snýr seg um fleiri havnir eg havi fingið skaða av somu odn so má tað verða púra gjøgnumskykt og gjørt eftir einum førtum leisti hvussu ið mann fordeilir teir pengar sum landsstýrið ella løgtingi til ein og hvørja tíð játtar tað kann yvirhøvur ikki vera soleiðis at mann tingu fingur n up í luftina og hvøveg lea nú og so sigur mann tykur fáa og tykur fáa og og tykur fáa ikki hata hahaldi eg ikki at okur kunnu góðtaka og hatta má fíggjarnevndin hyggja uppá tá ið ið hon fer hetta her til viðgerðar

tað er tað ser tilboðið sum nú verður sett á stovn í á miðnám í hovi og sum haldi eg sum eg haldi er eitt sera sera gott og kærkomið tiltak frá okra undirvísingarmálaráðharra og tað fari eg at takka fyri tað er absolutt kærkomið og hart tiltróngt har suðuri og tað trúgvi eg tey vera óalmindiliga glað fyri suðuri á miðnám í hovi

øíss eri uppskotin til at fáa eina játtan upp á tríggjar ei hálvar milliónir afturat vegna covd og tað haldi eg er upp á sítt pláss eg haldi eisini at tann hjálparpakkin sum er borið niðan og sum inniheldur nógv ting bái innan fyri innanfyri list og mentan er sera positivur og eg vóni at nógv fáa gleðiavinum

eitt sum eg eisini sum eisini er follir mær eitt sindur fyri brofti tað er strandferðslan strandferðslanstendur her til at fáa eina eykajáttan upp á átjan milliónir krónur í høvuðsheitum so snýr tað seg um at mann

og so ein ting afturat í samband við strandferðsluna so haldi eg at mann skal alvorliga fara hyggja eftir tað játtan sum mann nú hevur álagt strandferðsluni um at skapa meir eina meir inntøku til strandferðsluna og at hon verður bundin upp á sandoynna og suðuroynna viðvíkjandi frakt at mann skal fara at hyggja eftir henni í samband við fíggjarlógina tað haldi eg absolutt at mann skal
nú fór tíðin tíverri takk fyri
takk her er einkur viðmerking bjarni hammergerðsvab takk fyri frá fólkini og var í sambandi við brimleygarnar sum fingu skaða í sær ódni og sær her serligu fordeilingini har sum møguliga porkeri eisini uttan iva porkið sjálvandi eigur at vera við í sær píljuni men nakað sum kann mann ikki hugsa um at porkeri er eisini ein av teimum bygdunum í føroyum sum veruliga var hart rakt av tí býtunum sum mann valdi í sambandi við eldraøki hvussu mann skuldi betala hon hevur veruliga eina teimum kommununum ið í prosentvíst ímóti fólkatali sum hevur veruliga hevur raktað hart upp á eina keðiliga mátan og sjálvandi brimverjan tavar seg eitt afturat so so er tað gott at hoyra at samgongulimur hesum førinum hevur joensen leggur upp til at mann ætlar ikki

ger so væl ja takk fyri forkuna ja slekkja mann kann sita her inni og og forfordað ella nakrar kommunur tá ið tað eru fleiri kommunur sum hava eina vissa fíggjarorku og tær allar samla fáa skaða av somu orm og tær allar verða hart rættar so sjálvandi skulu tær handlast eins í hvussu seg er eftir einum gjøgnumskygdum leiðstig soleiðis at ein og hvør kann føla seg trygga við at tær fáa tað sum tær rættsmessuani hava
rætt til takk fyri ja takk
takk fyri frúforkvinna ja hetta eri eyka fíggjarætlanin vit eru ferð við at viðgera nú tað er nøkur sera positiv ting í hesum millum annað fær eini eini ein játtan sumur til suðuroyar til at starta upp eitteitt sertilboð á miðnám í í suðuroy tað er sum eg skili á lagnum hevur verið nógv eftirspurt og øgiliga tiltrongt so tað taki eg sjálvandi fult undir við øhsamanbindingin av hog bbygninginum er eitt sum er púra neyðugt og tað tað er eingin ivi um at mann sleppur ikki undan ati ati at brúka teir pengarnar upp á tað so ati tað tað er bara ein sjálvfylgj at mann tekur undir við sovrðinum og tað er eisini øgiliga positivt øhenda útbyggingin av landssjúkrahúsinum fer at at uttan iva flyta okkum langt tá ið tað kemur til til heilsuøkið øh tað eru nakrir tinglimir sum hava havt so øgiliga ilt og í aftupartinum av hesum her at vit fara at tað standa tvær milliónir krónur av á stuðli til havnnir at mann ætlar at geva tvær milliónir til tvær økommunur húsavík og hvalba tí at tær hava verið fyri stórum vanlukkuligum eg dugi øgiliga illa at síggja kritikkin í tí eg dugi væl at síggja kritikkin í tí at mann hví skal mann bara geva til hesar og mann burdi givið til aðrar kommunur serliga tvær aðrar kommunur sum eru komnar í somu støðu sum eru smáar hetta her við at porkeriskommuna hevur hevur eg komin trupulleikar og eisini eru vist onkur skaði á viðareiði meiningi stapi men eg dugi ikki at síggja við skemringina akkurát um hetta her við at vit atiløgtingið samtykkir at geva hesæ pengarnar út eg sat sjálvur frá tvey túsund og ellivu til tvey túsund og fimtan í løgtinginum tá játtaðu vit millum annað meini eg níggju hundrað túsund í tvey túsund og tólv til til hvalbiar tí at hvalba varð har var eisini ein brimskaði tá so tað tað dugi eg sleikkiat síggja munin á nú og tá tað var akkurát sama tilfeldi og táiðvt so vita at vit millum annað hava játtað fyri heilt stuttari tíð síðani kanska einum tveimum mánum síðani hava játtað fimmoghálvtrýss milliónir krónur til ein kommunalan veg ír runavíkar kommunu fimmoghálvtrýss milliónir krónur til ein kommunalan veg í runavíkar kommunu og vit kanska koma at játta einir hundrað milliónir um heilt stutta tíð til í havn tað hetta svara kanska til ein triðing av at gera ein kommunalan veg ein triðing so kann mann ikki játta tíggju prosent av einari einum skaða sum hendir úti á úti á einum einum lítlum plássi eg haldi at tað er simpultenn so langt úti eg veit ikki ordiliga hvar eg haldi eg dugi ikki at síggja nakrar grundgevingar fyri at vit ikki skuldu taka undirvið hesum her men eg stuðli tí sumøtinglimir siga um at vit eiga eisini at vit eiga at víðka hesa hesa øvit eiga at víðka hesa hesa heimildina soleiðis at tað eisini verður heimild til at geva teimum hinum báðum kommununum sum eru komnar í stórar trupulleikar av hesum eisini at geva teimum eitt oyra vit snakka kanska um tíggju prosent av tí sum sum tingini kostar at gera aftur so hetta er ikki øll verðin serliga tá ið vit hava brúkt hálvans hundrað milliónir til innkomuvegir

øh tá ið vit so koma til tað málið sum hevur fylt øgiliga nógv í seinastuni tað er hetta her við fraktprísinum kring landið ella hetta her við suðurhelvtin í føroyum er áløgd størri kostinað fyri at føra frakt suður til oyggjarnar so haldi at tað er heilt ófatiliga langt úti og eg haldi at ati tað sum tað kostar at fáa tað upp á fíggjarlógina her eiga vit at gera uttan at himprast tað kostar kanska ja eg veit ikki tvær milliónir til eitlanna sóðritt øh men tað fer at tað fer at útjavna tann ófatiliga ójavna sum eg haldi mann sær í í samferðslu í dag yvirhøvur hetta her við ati at norðanfjørt skoytar mann bara tvørtur yvir alt og prísur lækka og tænastur batna men tá ið tað kemur til suðuroyki jamen so hækka prísurin og tænastan versnar eg haldi at nú nú má mann taka sær um reiggj og simpulten at seta seta tað teir pengar av sum tað skal til at halda hesin á ein eini príslegu sum mann kann mann kann brúka inntil inntil inntil fastsamband er komið til til tey økini tað hevur verið nógv frammi um henda grunnin sum skal skal setast á stovn fyri ati fyri ati fáa tær kommunurnar altso tann kommunala skaðagrunnin eg eri púra við upp á tað og tað sær út til alt løgtingið samt um tað tað einasta sum er sum sum er trupulleikin tað er kanska at ein ella tvær kommunurnar ikki taka undir við degin eg dugi at síggja tá politiska landslægvið er samt um at seta
ein kommunalan skaðagrunn á sól ja so fór tíðin her vóru onkrar viðmerkingar so røðarin kann úthýpa pállareina tygvuger so væl
frú forkvinna brandissandoy hann hevu ver ilt við at skilja kritikkin og tað tað skilji eg faktiskt ikki tí at eg dugi ikki at síggja nakar inni her hevur nakað ímóti at at kalbiarkommunan fær og ati og at húsagaðkommunan fer eg haldi øll inni eru púra samd um at tað er púra rætt trupulleikin bara tað at hví fáa bara tar og ikki hinar kommunurnar sum eru í somu somu støðu tað er tað sum er trupulleikin ttað er iki trupulleikin at at tvær kommunur fáa trupulleikin er at allar kommunurnar sum vóra útsettar fyri fyri tí sama brivinum ikki fán og tað er ein møguleiki hjá blann í sandoyar gjørt nakað við tað og eg haldi tað virka eitt sindur løgið at mann sum sum sum seytjandi maður í samgonguni kemur her beint til fyrstu viðgerð av enni eykajáttanarlóg og gremuri ke um pengar sum ikki eru uppi á teir pengarnir skuldu daymillum annað til havt fingið lækkað ferðagjøldini aftur í farmagjøldini aftur tey skuldu branda sandaoytt syrtfyri g koma upp á áðrenn ter koma niðan í tingi men vist hann ikki klárar tað so
skulu vit nokk syrgja fyri í fíggjarnevndum takk fyri
ja takk brandur sandoy ger so væl ja takk fyri frú forkvinna tað sum eg segði um um hesar havnirnar tað var tað at at eg eri altso eg eri í grundleggjandi eri eg ósamdur í tí at at tú setur tað upp upp á handan mátan tí at tí at hesar havnirnar hava í lagi nógv brúk fyri pengum og tað eru smáar kommunur men tá ið tað er at játta til nakrar stórar kommunur sum hava sum flótu í pengum tá hava vit onga sum helst trupulleika av at játta til tær kommunurnar um tað so eitur hálvt annað hundrað milliónir hálvt annað hundrað milliónir og her snakka vit um tvær tvær milliónir altso eg dugi slett ikki at síggja samanberingina í teimum tingunum sjálvfylgiligt skuldi mann hugsa seg eitt sindur betri um ella meiri um áðrenn mann játtaði hálvt annað hundrað milliónir at mann fer at hugsa seg øgiliga væl um tá ið mann játta tvær milliónir at tað skal mann sjálvandi eisini men men altso
opensjónirnar í tí er fullkomilig út at koyra takk fyri

soleiðis takk fyri harra formaður
ja takk brandur sandoy ger so væl takk fyri frú forkvøldna eg gangi út frá at fíggjarnevndin við bæði við kristin mikkelsen og teimum góðu samgonguumboðunum fer at seta pengar av til at vit fáa lækka kostnaðin á farmaplutninginum bæði í sandoynna og suðaoynna aftur eg haldi tað er ein feilur at eg ikki uppi á nú men men tað er tað er tað so ikki tað kunnu vit konstatera eg fari at gera alt tað sum eg kann fyri at fáa tað uppá og vónandi vilja fíggjanartaliminir eisini verða viðvirkandi til tað eg skal taka undir við tí sum kemur og skjýtur upp at hækka sær prísirnar ja nei eg lækka sær sær prísirnar orsaka
hagga hágga játtanina
ja takk so er tað erhard joensen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna kann brandur samdoyar hugleiða líkisindur um ansøgnina í at eitt høvuðstema í kjakinum í føroyum yvirhøvur í dag er at fáa lekkað allar kostnar á øllum flutningi í øllum tunlum meðan mann samstundist sigur tað nei men til suðuroyar og til sands skal tað kosta meira
takk fyri frú forkvina
ja takk brandur sandoy ger sovæl ja tað er tað er akkurát tað altso tað er hetta her sum vit hava verið inni á í nú í kjakið í áravís hetta her ójavnini millum suðurøki og norðurøki ójavni millum tey sum eru samanknýtt og tey sum hava oyggjar altso ferjusamband at at brúka til dagligt tað vísir seg at mann krevur og krevur meir fyri tað hjá teimum sum sum eru sum eru knýtt í mann vil hava betri samband mann vil hava bíligari samband men vit sum eru úti í útoyggjunum vit vilja gjarna eisini verða tikin uppí upp í tað stóra bílatið vit vilja vit vilja gjarna betala fyri at ferðast um firðirnar tað er eingin trupulleiki men vit vilja gjarna at tað ikki dýrkar tá ið mann sær ati at krøvini í øðrum økjum eru tað at at tað skal vera bíligari millum annað í hesari eykafíggjarætlanini ella fíggjarlógini so játta vit tríggjar komma tvær milliónir la ætlanirsevorðit til eitt betri samband norðureftir til klaksvíkar og í vágarnar meðan vit vita at at faktum er at tað eru kanska einir tvær milliónir lagdar upp á borgararnar asfjørs
tey seinastu tveir mánaðir til at betala meiri farm tað hongur slett ikki saman ja takk fyri tí hon er farin næsta røða er sirið steðenberg ger so væl
takk fyri frú forkvina eg hevði nakrar fáar viðmerkingar afturat hetta e eitt rættiliga stóra eykajáttan upp á hundrað og trýogtretivu milliónir og sum so ofta teimma viðgera eykajáttanirnar so er tað ofta onkur einstøk upphædd burturúr sum kanska fyllur meir í kjakinum o tað vildi so vera tað er altíð soleiðis tá ið eykajáttanir er fyri at mann stúrir sjálvandi fyri vist tað verður høgur vøkstur í rakstrinum og tíbetur kann mann siga at í hesari eykajáttanini eru tað rættiliga nógvar útreiðslur sum an roknar við sum eingans sum eingangsíløgur tað eru hjálparpakkarnar tað er ííbindingin millum hóbygningin og restina av landssjúkrahúsinum og tað er ternan og tað er løgujáttan eisini til tekniska skúla so eru ymisk ting sum mann so ikki roknar við at mann sær aftur men allíkaval at mann telur saman so er tað kanska eitt stað yvirtjúgu milliónir kanska sum eru í rakstri viski eg telji tað telji tað rætt og tað tað má mann sjálvandi hyggja eftir soleiðis at mann ikki játtar nakað nú sum ger tað mann fære upphæddurstørri trupulleikar komandi ár tí so skal mann kanska gera til tilsvarandi størri sparingar næsta ár so tðer ofta tað sum blívur so trupult eisini hjá landsstýrisfólkunum at sita við tí eingin vil gera ella tað er trupult hvørfall at gera sparingarnar tað eru tveir hjálparpakkar í her tann eini er tann sum helgi abramsen varhar av til vinnulívi og so er tað ein frá landsstýrismanninum í mentamálaráðnum sum skal fara til ísf tað haldi eg r gott ítróttrinfer tí tað havi ikki havt møguleika at hava tiltøk heldur og soe ein til listafólkini tað haldi eg eisini er gott eg vait ikum en skilt tað rætt men eg lesir tað sum um at her aktusum ein píðliga sett av upp á tríggjar komma sjey milliónir til ísf og ein eisini tann sama pílja til listafólkini s so stendur tað sum um at so søkir mann úr hesi puljuni og tá ið hon er uppi so et tað uppi landstýrismaðurin kanska kann svara upp á tað um tað er soleiðis tí at so ræður tað væl um at vera skjótur at søkja við seg mann kemur undir tey kriteriini sum eru har h so er ta ein nokk so stór eykajáttan upp á sjey komma tvær milliónir til almannaalmannaráðið sum er eru víst til at at tað er eisini til trivnaðar tænastur og til má mankan siga pengar til borgarar sum hava tørv á tænastum tað er eitt øki sum alli tíðnar veksur og tað er ótrúliga tungt at at dríva kann mann siga og tað hevur eisini gingið leingið at fáa bygt soleiðis at at mann kanska í nøkrum førum kundi havt nøkur fólk saman har sum tað ber til sum kanska kundi bøtt um raksturin vónandi kann tað broytast men eg haldi at tað er gott at at mann fær pengar til trivnaðartænastur vist tað er soleiðis at fólk bíða eftir stuðulstímum øog mann nú snakkað um taluundirvísing og onnur ting sum eisini mangla av tænastum til fólk sum hava ymiskar avbjóðingar tað haldi eg er í lagi og so er ta hendan her í játtanin um stuðul til havnir sum erupp á tvær milliónir sum hevur tað verður prisiserað skal fara til hvalbiar og húsavíkar og har kann eg bara taka undirvið teimum sum hava sagt at sjálvandi má fíggjarnevndin broyta tað soleiðis at allar kommunur verða viðgjørdar eins um eru vitandi og páskeri eisini søkt onkur nevndi viðardeiði eisini og faktisk er eitt sindur undir orðna hvør súkt ta er meira tað at mann roynir at viðgera ella mann skal viðgera øll eins tað haldi eg tað einasta rætta og so er tað eisini nakrar játtanir til sjúkrahúsini altso klaksvíkar sjúkrahús eina komma fimm millión og suðuriyar sjúkrahús át hundaðog hávtrýss túsund og játtanin til landssjúkrahúsið lekka so við fimm milliónum tað rokni eg eisini við kemur aftur um aftur til næsta ár tí at okur vita virksemið hevur verið skert orsakað av korona og tað er nógv sum ikki sloppu framat sum mann kann ferstilla sær at komandi ár verður eitt sindur truplari enn nú eh og so er taðhetta her við farmaprísinum hjá strandfersluni eg vóni at fíggjarnevndin fer hugt eftir tí soleiðis at mann kann fáa prísir niður aftur á tað sum mann var soleis at man ikki ger seg inn á øsuðuroynna og sandoynna tí at tað er nóg tungt frammanundan og tað kann sjálvandi vera kappingaravlivandi missu prísurin fer upp eitt sum er gott sjálvt um tað ikki vanligtat starta nýtt virksemi ean eykajáttan so er tað gott at mann kann fáa eitt serligt skipað miðnám í suðuroynni so at taka fara í gongd vónandi kann tað fara í gongd aftaná summarferðina soleiðis sum ta eg verið í dag so er tað tá ið børnini koma upp í tann aldrin at tey kunna fara eru ferdil íl fólkaskúlan so er tað faktisk rættiliga stórir trupulleikar um hvar tey skuldu fara tí attað er ikki bara sum at siga tað at flyta langt vekk heimanífrá so tað haldi er fínt og tað er ein skipan sum hevur verið útbygd kannmann næstan siga ár fyri ár tay síðstu nógvu árini og og hon hevur verið sera væl umtókt so tað tað haldi eg eitt av teimum góðu tingunum men her eru nøkur ting su haldi fíggjarnevndin eigu at hygja uppá og og fáa bøtt um men í tí samlaga er tað smábeløpur me taav stóra
tann týdning har sum tey raka takk fyri ja takk næsta røða er edva jacobsen
ætakk fyri frú forkvinna nú hava vit longu nokk so nógvar tímar viðgjørt eykajáttanarlóg og tað eri har eri sjálvandi nógv ymiskt í og sum mann kann sjálvandi seta spurningar við og sjálvandi ein øliga stóru stórur partur av játtanini tað er hinar heilsumál sum sum skal hava eina liðugtgerð upp á einoghálvfjerðs milliónir fyri at binda bygningarnar saman men eg haldi gleðiligt tað kemur her tí at tað verður ikki funktionelt uttan mann fær uttan mat fara ímillumbygningin við fyri at kunna brúka landssjúkrahúsið optimalt so er tað hjálparpakkar sum eg ætlaði at siga it lís sindur um tað er fyrstinna ferðavinnuna har eru sjeyogjang hálv millión og so er tað tríggjar ein hálv millión til ítrótt og so er tað tríggjar komma fimm milliónir sum mentamálaráðið eisini kemur við innan fyri innan fyri list g ætlaði at nvsteðga eitt lítið sindur á

at teðga eitt lít sindur á í samband við tað uppskotið upp á list sum vit hava tað innanfyri sum er trígjar komma fimm milliónir í eykajáttan tað málið liggur í mentanarnevndini og tað sum vit hava at vig eisini tosað tað við landsstýrismannin ati ítróttarfeløgini tað er hevur hevur sínar broyddar tríggar koma fimm milliónir og soer tað listin og so er tað tað sum vit hava saknað í hesum uppskotinum tað er alment gagnligt virksemi alment gagnligt tað var við í tí síðsta uppskotinum fram til einogtretunda august og eg sæð tað púra natúrligt at alment gagnligt eisini var við nú tí mann hevur mann hevur ítróttin við og har rættiliga nógv sjálvboði og alment gagnligt virksemi tað kann tann var dýurin innan fyri tað kann slekkki ofta beskriva seg orðum tí at tað er ófatiliga nógv fólk sum sum hvønn dag gera eitt fríviligt arbeiði fyri at hava hetta koyrandi og nú hugsi eg at frameftir rokni við at tað er ikki so trupult frá mai og frameftir tí at nú letr mann meira upp nú kunnu fimm hundrað fólk samlast men avbjóðingin er kanska frá fyrstsa septembur og og fram til nú februar mars eg vit fara athygga upp á tað í mentanarnevndini aftur í morgin árini hvat vit fáa gjørt við hetta her tað hevur verið eitt sindur av avbjóðing í sambandi við uppskoti at tá ið tað ikki inniheldur alment gagnlið virksemi frá byrjanin av so hevr tað verið ein avbjóðing í at gera broytingar í tí eg fari at heita á fíggjarnevndina um at hyggja upp á henhesa upphæddina sum eitur tríggjar komma fimm milliónir og vita um tað kundu itir 4 og so fáa vit møguligat gjørt nakað í morgin í samband við alment gagnligt virksemi tað dragar seg møguligst illat vit tosa kanska um fimmhundrað túsund vit tosa ikki um te stóru upphæddirnar í hesin her eiigeykajáttanin sum kemur sjálvandi kann tað skurra tá ið mann leggur afturat men tað valdast skal mann leggur afturat til alment gagligt er verð ein partur av hjálparpakkum fram til einogtregunda ugust og hava sæð seg vera ein ein natúrligan part av hesum her mánaðinum hvar tey ikki hava kunnað leigað síni hús út og ikki hava kunnað gjørt tað sum gerast skal í teirra virksemi men møguleiðist er identitetsmangum møguligt skal eitt eittnýtt uppskot sum fylgir við hesum soleiðis at mann møguligat fær tað vistu vit kundva samd um tað uttan nevndarviðgerð hatta fara vit at hygga uppá í morgin árini men eg eg vil bara seta fokus á tað tí at so kemur kanska fimm hundrað túsund at mangla í í hesum her eykajáttanaruppskotin upp á list vistimann fær tað inn at tað kanska var broytt til fýra tað kunnu vit hyggja eftir eri púra sikkur í at tí at at mann ikki hevur festivalar við tað er nakað heilt annað tí har hevur mann ikki fingið greiði á um teir blíva hildnir summar verða teir hildnir so er eingin avbjóðing og eri vís í atvrða teir ikki hilnir vissi okkurt blussar upp aftur so koma teir heilt sikkurt seinni tað er tað e eingin ivamál í tí men men tað er ein grund fyri at teir ikki eru við vil eg siga men hetta er frá fyrsta septembur og fram til dag so har haldi eg teg at vit skulu hyggja upp á tað men tað hevur nevndar formaður sum sagt eisiniat viskal hygja upp á morginárin so annars fegnist eg um at mann hevur kunnað at landstýrismaðurin hevur hevur fingið tað í eykajáttan at seta eitt sertilboð á serbreyt á miðnám í suðuroy tað haldi eg fantastiskt sjálvt um tað kemur ein eykajáttan tí so kann tað starta nú í summarferðini nei aftaná summarferðina minst bjørni kalxø sum varð nevndar nei sum var landsstýrismaður tá í síðstu samgongu eg sat setti fleiri av hasumi her seru breytunum á á stovn og tað h verið virkuliga verið ein sallskynssøga og og tað vil takka landsstýrismannim fyri at hann er komið við hesum málinum og at tað kann eisini vera funktionelt nú aftan á summarferðina tí at tað er til gleðir fyri fyri nógvar borgarar sum so hava betri møguleika at búleikast í sínum heimi
bygn takk fyri frú forkvina ja takk
goyrr tað beinta løgu eina viðmerking kvineru púra samd við ediva jacasen um at tey tað eru bið almenngagni við felagsskapum er rættiliga umráðandi og tí vil siga at er ta jakvalegaskal takk fyri at hon nú heitir á samgongufelagini hjá sær í í samgonguni sambandsfóknu hevu formansskapin í fíggjarnevndini um at fáa sær her fimm hundrað túsund krónurnar soleiðis at tað heseru almenn gagnir felagsskapirnir eisini fáa fáar pengar um so er
so so tað haldi eg er skilagott takk fyri
ja takk edvar jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja vit hava heri millum tretivu fjøruti miliónir framman fyri okkum í hjálparpakkum so fimm hundrað túsund afturat fyri at at kunna røkka ein ein breiðan skara við smáum upphæddum vit snakka iki um tey stóru tølini her men vit snakka um um tey tøl sum veruliga kunnu gera mun hjá teimum sum til dagliga berjast við at hava slíka felagsskap ar koyrandi so vit mugu síggja í morgin hvat vit kunnu finna útav er er viljin so er eisini ein møguleiki so at tað var bara tað sum eg vildi
líka sum siga í hesum her takk fyri frú forkvina ja takk næstra
væl vild góða valhild her í tinginum í dag eisini siga í landsstýrinum lansstýrismaðurin kom niðan við hesum her uppskotinum sum nógv gott her í og onkur hevur tosað um hetta her at koma mitt í einum ári við ringu vani ella hvussu tað varð tað bleiv sagt at koma mitt í einum ári við nýggjum átøkum og tað er serbreytum sum tað verður víst til og eg siga tað er tað minsta problemið tað er tann minst trupulleikin tað haldi eg týdningarmesta er tað at okur bøta um hetta fantastiska samfelagið sum okur hava tann forrættin at at liva í líka nakrar viðmerkingar laja viðmerkingar v verið spurningar sovíðari millum annað um tekniska skúlan í klaksvík har vórðu tvær komma tvær milliónir settar av til at fyrireika eina auli og tann fyrireikingin er so í gongd og so vísir tað seg knappligani at tekjan er fullstendiga illa tekinar ha ja má tað vera tí tað eru fleiri tað er einki skila á teimum tær eru vánaligar og tann nýggjasta er tann allarallarvánaligasta og og og tað tað ber ikki til at at lappa meir og og eg tonti at at tað tað tað ber ikki til at fara at byggja eina eina aula tað kann ikkivera tann fyrsti prioriteturin si vistu tat lekur í eygu í seyður tað ber ikki til so tað varð tað prioriteraði fremst men gleðist yvir at fíggjarnevndarlimir eru so positivir nú at teir tosa um at fara og og játta hesar tvær komma tvær milliónirnar til tekina afturat sum eg annars hevði flutt frá fyrireikingini til aulina

og tað er so tað sum eg havi prioriterað fremst men kann eg fáa hasar her hesar her tvær komma tvær milliónirnar sum eg fekk fluttar ella fyrislágið at flyta til tekina frá avlni soleiðis at o koma upp á átta komma níggju milliónir so er tað óført og tað fari eg at takka fyri upp á forrund meni so er tað tvey ting afturat tað eina ta er hesir pengarnir til lisa altso til listu mentan og til ísf uppá tríggjar komma fimm milliónir til hvørt øki og so spyr og hevur tað verið spurt um bleivur spurt hvat so við alment gagnligum endamálum og har vil siga við kanska serliga edeva jacobsen og onnur sum brenna fyri hesum ati har var spurningur um har var spurningur um hvussu mann definerar alment gagnligt so tað burdi ikki verið nakar trupulleiki í morgin árini í nevndini ella mentanarnevndini ela eta tinaðarnei kanska eisini í fíggjarnevndini at fingið sett pening av og víðka

so tað tað hevi ver gott tað vði veri ómetaliga gott og so er tað serbreytin í í vági nei í hovi orsaka í porkerishaganum og har snýr tað seg um sum fleiri hava nevnt at at fólk við ymiskum tørvum ella ung við ymiskum tørvum sum ikki klára seg í tí vanliga skúlanum tey hava so møguleika bæði í kambsdali og á glasir at sleppa í serbreytina ogeingi sovorður serbreyt er í suðuroy tað vil siga at teir suðuroyingar og har eru fleiri í dag sum hava tørv á at sleppa á einam sovorð sovorðna serbreyt har eru ella hava tørv vóru teir norðanfyri so slopu ter ein sovorðna serbreyt foreldrini siga í suðuroy a men altso o mkur annað av okur um at fara heim og taka okkum av barninum sum er far til fólkaskúlan ella noyðast okur at flyta sum fólk hava gjørt til suðuriy flyta norðuumfjør og tað helt eg ikki at bar til so sjálvt um tað er í einum mitt í einum ári so fíggjarári so havi okur roynt at leita eftir peningi og hava fingið játta hálvar milliónir afturat í hesum uppskotunum vóna at tað verður samtykt og tað vænti eg eisini til at seta ein serbreyt í gongd fyrsta august í suðuri soleiðis at tighaldi seks næmingar mann roknaði við fimm kanska seks kunnu sleppa á serbreytina og tað verður uttan iva í skúlanum tí gamla skúlan og fólkaskúlanum í hovi sum hovs kommuna tað er tað er ein fyrimyndur vil eg siga hevur syrt fyri at viðlíka soleiðis at tað er næstan ikki ein trupulleiki av at flyta inn í tvær flottar stovur og tað er hvussu tað okur mið ímóti við góðar hjálp frá hovskommunu og teir næmingarnir koma so at vera har ein part av tíðini men eisini at koyra ímillum tað stutta strekkið tann stutta teignum sum er niðan til miðnámsskúlan til at taka tímar har á ymiskum serligum ja til dømis sangítróttil a hvat tað skal vera og og eisini at at brúka kantinina har uppi tað burdi verið ein sóskins søga tað vænti eg eisini tað fer at vera so tað vóni eg at okur fáa ta hálvu milliónirnat játtaði eisini so er tað nakað sum eg einki har við at gera og tað er tað er brimskaðar mæ fara líka at nevna tað at tað eigur ikki at vera nakan trupulleiki altso tá ek hava hoyrt frágreiðingina um at tað kanska er eint tilvildarlit at at bara tvær kommunur eru nevndar tað hevur kanska ikki verið tilætlað so eitr ikki verða ein nakar trupulleiki at at fáa loyst tann trupulleikan soleiðis at tað verður meiri meiri umfatandi hjálp og kanska serliga til til porkeris kommunu eg dugi ikki at ímynda meg hví ið ta neyðarhópið skal fara aftur
so tað fari at heita á fíggjarnevnd takk fyri ja takk her er
nakrar viðmerkingar pállareyna tygv ið ger so væl takk fyri fyri forkvinna nú hevur løgtingið í í skrivi fingið at vita boð frá frá ørkini í reykjavík at tað gistingarhúsið sum er føroyskt átt erhevur trupulleikar í sambandi við korona hvat sigur jensa rana sum sum so ella so bara av tí málunum er tað ikki ein møguleiki fyri at vit eisini kunnu fáa hjálpthjálpttí gistingarrús sum segðist at t at tað kann hórundan eisini í sambandi við tey koronum tiltøk sum eru so er tað ein spurningurin um rakstrarjáttanina hjá hjá miðnámsskúlnum og hjá fólkaskúlnum har sum landsstýrismaðurin longu nú mælir til at skerjajáttanina við trimum kommum fýra milliónum í alt haldi tað tykis eitt sindur løgið bara tríggjar mánaðir inn í ári longu nú at vita at at tað loypar so nógvr pengar av altso skal tað tulkast sum at mann ætlar at skerja virksemið ella skal tað tulkast sum at mann hevur yvirbersitera ella at
ja
takk jensarana gerst væl ja har vóru nógvir møguleikar har men nei eingin av hasum møguleikunum tað eg haldi at tríggjar milliónar bara fyri at taka tær ha so er tað ein játtan sum verður flutt tí at mann í fyrreikingini av tí nýggju kt-skipanini tekur og flytur pengar frá tí sum er í gongd í dag og yvir í í tað skipanina tað er ikkiki spurningur um at mann minkar játtanina bara fyri at taka tað her er ikki nøkur verulig minkan mann flytur tað er útreiðsnorðfralar kann mann siga flytingar viðvegis av ørkymum so haldi eg havi arbeitt við tí málinum í hálvt ár og havi rent meg ímóti allastaðni tí at ørkin upp á eina eina máta dettur niður í millum hon dettur niður í millum hvørki føroysk ella íslendsk fer einki út í íslendsku skipanini og vit hava ikki at síggja hvar hon skuldi fingið stórt føroysku skipanini tað er hvussu øll hevði svarini sum eg havi roynt allastaðni har eg havi roynt har er tað ja men tað er hon hon dettur niður í millum
um hoyrir hvørki heim í føroyum ella íslæti tíverri ja takk
so er tað edva jakobsen ger so væl takk fyri frá fólkum
forkvinna takkar lasturman fyri at hann reagerar uppá ella er jaligur rundan umheitið her við alment gagnligt og og ger møguleika fyri ella vit skulu hyggja uppá teg í morgin ella positiv fyri tí og so tá og so hittar her at mann málrætti farin í holt við at mann aftaná summarferðina kann hava eina serbreyt á miðnám í í suðuroy tí tað hevur so sera stóran týdning vit hava havt øgiliga stór gleði av til gagd fyri tey sum hava gingið á kambsstjóli og særkynsøga í klaksvík innan fyri tekstskúla og tað sama í tórshavn hvar tú fært møguleikar fyri at vera ein í einari skúlaskipan tað sama sum onnur sum er tilrættað til títt eg skuldi nevnað teg mína røðu akkurát tað um ørkina tí at eg haldi so harmiligt at at onkur kann kann vera í í ikki kann vera í hvørki her til har eg veit ikki øll men nú eru hjálpapakkar men men er tað ikki
ja takk jenisarana gersovæso avgjørt eg vil siga at mentanarnarnevndin kann saktans taka og hyggja upp á hatta har einaferð afturat vita um tey finna eitt hol onkustaðni kanska fíggjarnevndina eisini annars havi eg hvussu í øllum hesum er hetta hálva árið eg havi arbeitt eitt sindur við tí on spurt meg fyri og kanna ogsovíðari so havi eg hvussu eri á landsstýrisfundi spurt um og fingu til at at okur sum altso tann almenni føroyar fer at brúka ørkina tí tað er ikki ein ein mann skuldi trúð at sei sjálvsagt at tá ið fólk fóru úr føroyum í almennum øðrundum at tey so til íslands at tey so búðu á ørkini men tað er absolutt ikki tað sum verður gjørt heldur tvørturímóti so tað havi ogur tosað um í landsstýrinum og og og blivir samd um at at soleiðis burdi tað verið og eigur tað vera og tað tað hopi eg
kemur í í rætt lag
ja takk jóhannes joensen ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja nú játtar mannini væla peningi til ktskipanirnar í bæði miðnám og fólkaskúlan eg hugsi bara at tið verður ført fram av hvussu fakfeløginm at at tað krevur eyka arbeiði egveitskumhan husar um at hækka heildarheildarjáttanina eisini tá tað kemur har til og so hugsi eisini eg veit ikki var tað málið er at endurskoða lærurítbúgvingina kanska kundi landsmaðurin greitt eit sindur frá tí endurskoða lærarútbúgvingina hvar tað málið
takk fyri
ja takk jenisarana ger sovæl altso málið við atensku lærarútbúgvingina tað er í gongd so tað tað gangur for seint tað tað er eg púra samdur í altso tað er nógv í tí tí tí almennu skipanin gongu for seint men tað tað er tikið upp fyri góðari tíð síðani og veru gongd øhhvat var hitt ág tað var eyka arbeiði tá ið hendan her nýggja nýggja telduskipan kemur í gongd eg haldi jónsnei jnsna jóanse ja sigur stadvekk joansen jóns joensen at hann ja okur fella í hatta har at at at at forvænta at tá ið nakað nýtt kemur so verður meira arbeiði burtur men tað burdi verið mótsatt tað burdi verið mótsatt tað burdi givið minni arbeiði so eg fari at trúgva upp á at tað fer at lata seg gera te imum kemur við einari spildru nýggjari skipan ktskipanat tað má onkuntíð kunna bera til at mann minkar um arbeiði tað tað er væl endamálið við tí
umframt at mann økir um trygd og so viðari ja takk næsta røð
er annika olsen ger sovæja takk fyri frú forkvinna ja í dag so viðgerkur eina eykajáttan upp á hundrað og trýogtretivu komma níggju milliónir krónur og helvtin av hesari eykajáttanina er til hbbygningin ella samanbindingina av bygninguni úti á landssjúkrahúsinum men av tí at okur hava nakrar serinntøkur upp á hundrað og trýogtrýss milliónir krónur so er eitt avlop á hesari eykajáttanini og tað er ikki so ofta uppá áttaogtjúgu komma níggju milliónir krónur eg haldi at tað er øegiliga nógv góð ting í hesa her eykajáttanina sum okur kunna fegnast um kanska serliga hjálparpakkin til ferðavinnuna hjálparpakkin til ítróttin til ísf tríggjar komma fimm og hjálparpakkin til listina ella til listafólk uppá tríggjar komma fimm eisini tað haldi er ein kærkomin útráttin hond til hesir bólkar sum hava strídst nú undir korona ein stór játtan í hesari her eykajáttan er til dókkingina av ternuni upá tíggju komma fimm milliónir og tað fer meg til at hugsa um um ikki tíðin eg komi til at byggja eitt nýtt skip til nólsoyar at reka nólsoyar leiðina tí okur kunnu ímynda okkum at hetta er ikki síðstu ferð at okur skula játta tíggju komma fimm milliónir krónur til dokking av ternuni eg haldi atað er neyðugt at okur taka skipaflotan upp til eina viðgerð í breiðari merking soleiðis at okur fáa ein endurnýggjaðan skipaflotan eitt sum eg vil rósa landsstýrismanninum í mentamálumfyri sum ikki hevur verið so nógv umrøtt í dag tað er hendan eykajáttanin ella flytingin t kvøldskúlan til føroyskt sum annað mál fýra hundrað túsund tað haldi eg er eitt eitt gott átak tí at okur hava nógvir útlendingar í føroyum sum ikki verða integreraður í okkara samfelag tí tað ikki duga tað føroyska málið so tað er alneyðugt at okur seta inn í mun til føroysku undirvísingina og tað er eisini ein skrivlig fyrispurning sum eg havi sett landsstýrismannin tað er so í vinnumálum sum hevur tað økið um at skipa føroysku undirvísingina í lóggávu soleis at mantryggjar at tey sum koma hendan vegin at tey fáa teir førleikar sum eru neyðugt fyri at verða integreraðir okur hava nógvar kvinnur serliga sum hava góðar útbúgvingar sum sum búgva her í í føroyum bæði læknar advokatar og aðra góða útbúgving men tey verða ikki integreraði ella tikið betrakning í tí føroyska arbeiðsmarknaðinum tí at tey ikki duga tað føroyska málið nógv hevu verið tosað um brimgarðar og sovíðar og eg má líka staðfesta tað enn einaferð at tað er viktigt at okur taka allar kommunurnar við ø eg veit tað at nakrar kommunur eru sjálvandi verri stillaðar økonomiskt enn aðrar og sjálvandi tekur mann hædd fyri tí men oku skul ikki gloyma tað at í nólsoy fór bæði brimgarð og eisini hellan so mikið illa av nólsoyggin ja kanska stendurin til at skula fara í tvey so illa her um farin so har má okkurt gerast s okkummuna gott gerast viri við nólsoynna og við bæði við brimgarð og við helli heisini hevur verið nógv tosað um hetta her við sernám í suðuroy at játta tvær komma fimm milliónir krónur til tað tað tilboðið tað haldi er ótrúligani gleðiligt undanfarna undanfarna samgonga sum tá sat við landsstýrismanninum bjørd kalsi og ádda hann byrjaði tað tann leislin við at hava skipað sernám á kambsdali og tað kom so eisini ja tá var tað so í hoydil út á glasi og nú er suðuroyggi so komið við so tað haldi er ótrúligani gleðiligt tað sum onkursvegna fekk meg at taka orðið eisini nú her móti endanum var ein framsøgurøða sum var í áðni nú er rutt vang ikki inni her men hon var øgiliga bertsøðin um fíggjarpolitikkin og um hvussu ið galið alt stóð til mann skuldi næstan trúð tí at hetta her er eitt slag av blindabukkum altso mann hevur púrastani gloymt tað at miðnámsskúlin sum nú stendur úti á marknaðargili skuldi kostað trý hundrað og einoghálvfems milliónir krónur men tá avtornaði kostaði hann átta hundrað tað er akkurat sum mann seti blind fyri eyguhú sið um hetta hevur sið nakað við landsstýrið at gera hetta ikkihuð nakað við við fíggjarpolitikk at gera hetta er bara fýra hundrað milliónir krónur sum bara skuldi játtast eyka og tað sama var við landssjúkrahúsinum tá henda samgongan tók við at tá stóðu tað hundrað og tveyoghálvtrýss milliónir krónur og blinkaði tí tað raplaði úr skápinum við meirútreiðslunum tað er altso eini fýra fimm seks sjey hundrað milliónur krónur mann kundi havt brúkt til íløgur men sum mann ikki hevur tí at mann slepti endan
takk fyri frú forkvøldi takk fyri
so nakrar viðmerkingar tann fyrsta frá una rasmussen ger sovæl takk fyri ja eg haldi tað er gott við fleiri av hesum eykajáttanum sum tað eisini hev verið nevnt fyrr í dag at fleiri av hesum tingunum hetta er sovorðið sum skal til fyri at ting skulu fungera og tað er sjálvandi viktigt at vit fáa fáa tingini upp á pláss soleiðis at tey kunnu brúkast at mann ikki steðgar upp í hálvum gekki og so vil eg eisini takka fyri at at mann nú hevur sett pengar av til tekjuna úti á sjóndeplinum sum hevur likið nú í í nøkur ár so tað er gott at mann fær gjørt tað ordiliga í ordan og so vil eg eisini nevna tað sum annika var inni á hetta her við at útlendingar kunnu fáa betri møguleika við tí føroyska tað haldi eg er øgiliga viktigt hjá okkum
at geva pengar til tað takk fyri
annikaolsen gersovælja tað er púra rætt uni rasmussen at ein eykajáttan er ein játtan til ting sum eru bráðfengis og eg haldi ikki at nakað tíð sum er í hesari eykajáttanini kann mann siga men hetta her kunnu okur bíða við ella her hetta pjøvist ikki at gerast ella tekjan á sjóndepinum sum uni rasmussen er inni á ella tað at binda bygningarnar úti á landssjúkrahúsinum at mann letur vera við at gera tað ella at játta pengar til føroyskt til útlendingar sum sum búðleikast í føroyum hetta eru alt neyðugar játtanir til tess at fáa tingini at fungera og gera tey so góð sum yvirhøvur til ber og tíbetur hava okur serinntøkur í í hesari eykajáttanini sum ger tað at hetta her er ein eykajáttan við eini avlopi upp á ja slakar níggjuogtjúgu milliónir krónur so so tað er ikki tí at mann kemur niðan er við eina eykajáttan har mann sleppur endanum og hevur hevur hevur slept útreiðsluna upp á fjall tað haldi eg ikki at mann hevur gjørt korona hevur gjørt sítt til at okur standa hesa støðuni tað eru fimmogtretivu milliónir krónur av tí samlaða eykajáttanini so hetta her er alt bráðfangist
sum okur játta til í dag takk russvang ger so væl
samgonga hevði somu trupulleikar við glasir sum hendan hevur av hábygninginum tað vil siga at mann hangur upp á nakrar útreiðslur sum mann ikki hevur verið við til at sett í verk onkursvegna allíkavæl høvdu vit eitt avlop upp á eina komma fimm milliard tað sum vit høvdu í útreiðsluvøkstri upp á fýra ár og sum tit illa ella táverandi andstøða misti svøvnin av hava tit brúkt longu nú næstan og tá eru koronaútreiðslurnar ikki tiknar við annika olsen eigur ikki at verða nøgd við fíggjarstýringina sum hon er í løtuni illa er okkurt óruskandi gali tí tað er ikki gott nokk tit hava ein kjans at rætta upp enn komandi tvey árini og tað seti eg virk
liga mína vón til takk fyri
osengtakk fyri frú forkvinna ja eg skilji væl at tað pínur ruttvang ati mann mátti játta dupulsnógvar pengar til glasir og dupuls nógvar pengar ella eitt landssjúkrahús heldur ruttvang at tað er í lagi at mann játtar ella metur tað at ein skúli skal kosta trý hundrað og einoghálvfems milliónir og tá avtornar so kostar hann átta hundrað er tað góð fíggjarstýring nei tað er ikki góð fíggjarstýring og mann kann ikki siga at nt bara skúla hatta er landsverk sum stendur við við tí nei mann hevur ábyrgd av teimum stovnum um teirri bygging sum fer fram so mann kann ikki siga hatta har er bara ein eingams hatta hava øll ábyrgd av men alt hitt erta bara onkur sum hevur ábyrgdin av og tað onkursvegna at mann gongur eitt lítið sindur leyst um tað í mun til fíggjarstýringina so kann eg eisini vísa tað t tá ið mann gjørdi fíggjarætlanin í undanfarnu samgongu so gjørdi mann eina fíggjarætlan við útgangsstøði í tí undanfarnu fíggjarlóg tað val siga man so sigur man útreiðsurnar eru tvey tvey trý prosent men mann gloymir allar eykajáttanirnar sum eru givnar at leypa av árunum tí sagtin er at útreiðslur vórðu
smakk slítt í mun til tað sum bleiv lagt fram takk fyri fyri tann næsta røða verður torbjørn jacobsen

høpunim riðuvíkur at minnbjarcosen sum hevur ðivið í nítjan hundrað og áttaoghálvfems bleiv staðfest at eingin landskassað roknskapur hevði verið í sjey ár í sjey ár og tá hvussu stýringin verið tá ið mannals ikki visti hvar ið mann stóð yvirhøvur tað skulu gudarnir vita men ið hvussu eg minnist tað attað vór øgiliga trupult at fáa nakrar eyka játtanir til væl saktans tí at tar vóru inki pengar til men so kom meira glaða á samfelagið aftur og so kom hetta her ella hesin her undarligi koltururin upp har ið øgiliga nógvir ynskir vóru frammi eisini í gjøgnum eitt fíggjarár har ið nógv ynsktu at fáa okkurt ígjøgnum av onkrum slag men manmá bara staðfesta tað at tað einasta rætta er at hava eina fíggjarlóg sum eg so mikið væl samanskrúvað tá ið hon verður gjørd um heystið at mann sleppur frá at koma út við so stóri upphæddin sum mann ger í hesum her førinum nú segði bilji jusinussen tað at hendan her játtanarlógim eitt eitt rímiliga trivali yvirskot men uveruleikin er bara tað at tað er arvasilvur sum verið potað inn fyri at fáa tað at hanga saman veruleikin er bara tann at hon hevur eitt hall upp á hundrað og fýraogtretivu milliónir hetta más sitið við í februar um marsmánaða so stutt eftir at mann beint undan jólum árifyri hevur samtykt eina fíggjarlóg fyri hvussu mann ætlar at reka samfelagið í eitt heilt ár hetta er ikki í lagi tta als ikki í lagi og eg vóni ikki at hetta her verður tað sum fer at eyðmerkja stýringina frameftir atmann skalt uppliva tær her í tí og aótí tí h hetta kemur als ikki at ganga og so kunnu vit taka afturí okkurt av tí sum stendur í hesari her eyka játtanarlógini eg havi nevnt hattær her við ternuni eg skilji eg ikki ordiliga eg má siga tað sama sum tað bleiv nevnt sum annika olsen segði í áðni at so segði maðuri hetta er hvussu er til at strekkja kjølin á ein nýggja ei áeinum nýggjari faro ov nakað væl afturat altso man mann kemur inn og sigur tað at hetta skipið skal vera siglingarklárt til frammanundan jólum í tvey túsund og tjúgu og mann ætlar sær at brúka góðar tríggjar milliónir tríggjar komma fimm milliónir til at arbeiða og nú standa vit her nú kostar hetta næstan tjúgu milliónir tá er okkurt galið onkustaðni somikið kann eg siga og tí eg havi fingið fingiðst eitt sindur við hetta her sum hetta snýr seg um og tí fari egt heita á fíggjarnevndina um at taka taka hesi fólkini inn sum hava við at far at gera fyri at finna útav hvussu hetta hongur saman tísoleiðis a sum tað sær út á pappírinum so er htar reinir dangipolitikkur man brúka tjúgu milliónir upp á eitt skip sum er hálvtrýss ára gamalt og at ireiðaríið ikki visti tað at at tað kom at liggja ennar sekstan r seytjan milliónir ímillum tað sum tað bavanta at kosta og tað sum tað kemur at kosta so er okkurt spennandi gali eitt annað sum undrar meg í hesum her tað er tað at tað skal kosta eina millión krónur at umsitahesa hjálparpakkarnar altso almennu sektorinm hevði eg nær sagt altso er hann ikki nóg stórur til at klára at hontera hesær hjálparpakkarnar altso tað er ikki so nógv feløg sum skuldu hava nakrar krónur burturúr hesum her tað má finnast okkurt menniskja í tí almenna sektorinum sum klárar at hontera hesar umsóknirnar og fáa tæ goldið út sum sskal gjas gjaldast út hetta etta ber ikki til og so so eitt afturat summi eg ætlaði at nevna tað er tað eg síggi onkustaðni at tað verður fluttur millum rakstir og og íløgur tað er eisini ein óskikkur tað bleiv e hvuss hildið t er ein rættiligur óskikkur í sínari tíð úr kommununum verður tað eisini hildið at vera tað heilt til endan so er tað hesar her hesar bygdirnar sum skulu hava hjálpt til at fáa sínar brimkarar upp at standa aftur eg kann bara staðfesta tað at tí eg eri borgarstjóri í einari kommunu sum tey seinastu árini hevu brúkt fleiri milliónir upp á skaðar av hesum slagnum tað eru eingin kommuna í føroyum sum hevur so nógv brimplás sum vit hava og vit hava ongantíð umhugsað at nakar annar skuldu gjalda tað enn borgararnir
er í okkara egnu kommunu takk fyri ja takk tað er ein viðmerking
at torbun jacobsen hevur øgiliga rætt í tí tá ið hann sigur tað at mann eigur at bergetera so væl at tað erikki brúk fyri eykajáttanin men eg haldi tað var í tíðini tá i í hanesar itesecaard var landsvíðis mæður fíggjarmálini at hann innførdi tað at her eftir hevur mann bara tvær eykajáttanir árið og ein ug ári um einum heysti og onkursvegna eru tær báðar eykajáttanirnar blivn lítil ein lítil koddi sum mann hvílir á eisini tá mann ger eina fíggjarlóg at mann útsetir onkur ting tí at nú veit mann at tað kemur einu vár og ein kemur í heyst og tað er sum so ikki nøkursamtykt sum sigur at tað skal vera upp á tann mátan og tað kann kanska vera ein vandi við at mann hugsar upp á tann mátan tí tí tá fer man ú líi sindur á glið og ger ikki fíggjarlógina akkurát soleiðisnar sum hon eigur at gerast sjálvt um mhann veit at tað koa
homhan tøkur ting afturat

sínum fyrispurningi takk fyri harra formaður so fær rutt vang
træta millum politikara um hvør hevur ábyrgd og ikki ábyrgd tað gevur oftani ikki meining fyri øðrum enn okkum her inni men viðhvørt verða nøkur ting søgt sum hann ikki bara kann lata hanga eitt er politiskar avgerðir eitt er politisk ábyrgd fyrste tað sum eg havi ábyrgd av tá ið verkætlanarlógin til hábygningin í til landssjúkrahúsið bleiv samtykt tá sat eg sum forkvinna í fíggjarnevndini tað var um ta tíðina tá ið tað begynti at rapla úr skápinum viðvíkjandi glasi tað gjørdu at vit øll í fíggjarnevndini vórðu rættiliga varin vit vórðu rættiliga vit gjørdu okkum ómak at tryggja at vit nú gjørdu tað rætt eitt nú gjørdu vit onga roynd at spara tí tað vísti seg í glað at glasa har sum hann hevði spart tað fekk mann aftur trý dupultari rokning tað var millum annað ein orsøkin til at vit søgdu heldur grava kjallaran út nú og taka tær útreiðslurnar sum tað kostar eg spurdi ongantíð er tað við í rokningini at festa saman við hábygninginum tað minnist eg ikki at nakar hevur fortalt mær at tað ikki var við og eg minnist heldur ikki at eg ikki havi spurt um tað men óðansæð at tað ikki var mín avgerð at tann samanbygningurin ikki var við so havi eg ábyrgdina av tí soeis er tað í politikki tá ið mann situr við ábyrgd so hevur mann ábyrgd eg sat eisini í fíggjarnevndini tá vit betaltu allar rokningarnar frá glasi tað hevði eg ikki ábyrgdina av men tað tóku vit ábyrgd av og tað betaltu vit og vit tóku eisini ábyrgd av skylt soleiðis at vit tillagaðu okkara egnu ætlaðar íløgur soleiðis at útreiðslurnar ikki fóru til himmals tit sum sita nú tit hava ábyrgdina ja og tit eiga eisini uppgávuna at turka lortina upp eftir okkum sum vit eiga í sambandi við hábygningin men tit kunnu ikki turka eykarokningarnar sum koma frá glasi upp á okkum tað kunnu tit ikki vit tóku okkum av teimum og betaltu tað tað sum hendir í løtuni er ikki gott nokk og tað eiga tit at viðurkenna og tað bekymrar meg at tit ikki viðurkenna at rakstrarvøksturin er forhøgur tit hjálptu faktiskt okkum í farna valskeiði við at vísa á hvussu raksturin var hjá okkum og tað hjálpti okkum at halda aftur og tað er tann uppgávan sum vit hava nú at fortelja tykkum hetta er ikki gott nokk sum tit gera nú at hækka útreiðslurnar so ógvusliga og samtíðis skerja í inntøkunum tað er ikki gott nokk vissi mann ikki ætlar at lækka tænastustøði á vælferðartænastunum er tað tað tit ætla so er ta í lagi illa er tað bara at goyma rokningina til komandi ættarlið tað er ikki skynsamur fíggjarpolitikkur eg haldi at tit skuldu taka tykkum saman og liva upp til tað sum tit ku sum andstøða í farna valskeið
takk fyri ja so
so er tað nakrar viðmerkingar edvar jacobsen fyrst takk fyri harra formaður hugsa bara líka spyrja ruttvang nú kemur ruttvang inn á tað tað óskynsama og vundi hugsa sær kanska útreiðslurnar skulu vera fleiri hundrað milliónir minni eg veitj erla hvar hon er í tølum og sigi kanska ikki ordiliga tøl men tað er øgiliga ógvuslig sum vit standa fyri innan fyri hvat fyri goyra kundi ruttvang hugsað sær at tað vóru sparingar settar í verk hvat skulu vit niðurlaga ella illa skulu nakrar hundrað milliónir afturat út til vinnuna ella hvat hvat hugsar ruttvang rundan um tað er tað er tað entanr tat skera útreislurnar niður illa er tað tað at vaksa inntøkurnar og er rutt vang nakað boð upp á hvussu hon vildi gjørt við shon sat við eystuábyrgdi beint nú
takk fyri har formaður
ruttvangyri tað at fáa fíggjarligt skynsemi er ein seiður seiður kamping frá teimum einstøku kontuunum og til púra yvirskipað eitt nú vissi eg sat við ábyrgdina tey tær raðfestingarnar tit gjørdu til dømis gjørdu vit eina pensjónsnýskipan við framtíðarhaldføri fyri eygað hvat gjørdu tit tá ið tit komu til tit gávu pensjonistunum skattalætta og hægri pensjón men rætarættaðu tit til nakrað aðrastaðni tað gjørdu tit ikki tað er skeivt eftir mínari meining serliga tá ið mann hevði bíðað í tretivu ár eftir einari pensjónsskipan sum øll vóru samd um var tiltrongd við framtíðarhaldføri fyri eygað at mann so bara skeikla tingini afturbein
hava bara eitt dømi edvard jacobsen um hvat ið mann kundi gjørt rættari takk fyri ja eg fari bara at minna á at tingmenn skal altíð venda røðu sínum til formansin sum tað stendur í tingskipan so er tað
musen sum fær eina viðmerkingyriharra formaður nú erðu ofta glasir samanlukna við hábygningini tað kann samanluknas pá tann mátan tí tær veldua stórar verkætlanir men taka við glasir so var tað tað har bleiv ósemja at hava roknifeilur í og sakarmál og sovíðari sovíðari tað durkaði nógv hábygningurin eis tað innliti eg havi fingið tað er tað at mann hevur slett iki tikið alt við frá byrjan av altso við sjálvari fyrireikingini tað er ein ein nokk so stórur munur og tí kann mann ikki bara akkurát samanlukkuna hasar har uttan tað at báðar verkætlanir blivnar dýrari glað sum fór mann inn at spara og eins sum far í fíggjarnevndini segði tað at hasin politikarin fór inn at spara og spara áðrenn tað byrjar so skal mann bara ganga ta upphæddina við tvey tað endar tað við og faktiskt eri eg komin til tæy at tað hevur passað rættiliga væl sum hes
esin serfrøðingurin segði takk fyri
soer ta ruttvangtakk fyri púra samd magnus rasmussen altso og eisini har glasir var avleiðingar av skeivum politiskum avgerðum eg vil pástanda at tað vóru ikki beinleiðis politiskar avgerðir sum var atvoldin til at hábygningurin bleiv so dýrur tað merkir ikki at mann ikki hevur politiska ábyrgd tí tað veðurkenni eg púrasta at vit hava politiska ábyrgd av tí men tað er eingin sum hevur tikið ta politiska avgerð til dømis at samanbyggingin ikki skuldi vera við í tað er ein feilur sum her hendur onkustaðni og sum vit hava politiska ábyrgd av tað er nemliga munurin millum politiska ábyrgd og politiska
avgerðis takk fyri ja og so er tað bill justinussen
eg haldi at støðan er ikki so ring sum rutt vang vil vísa hanaaltso vit hava taka íløgurnar burtur úr fíggjarlógini so hava vit eitt avlop upp á fýra hundrað milliónir ella meira enn tað fýra hundrað og hálvtrýss kanska men henda samgongan hevur valt at hava ein høgan løgukarm millum annað tí at tað eru gjørdar for fáar løgur tey seinastu árinivissu í undanfarnasamgongu hevði havt løgur upp á hálva milliard ella meir so hevði hon sjálvandi tað minni yvirskot men so varð samfelagið tað meiri útbygt og eitt samfelag sum okkara hevur brúk fyri at útbyggja seg meiri enn vit hava gjørt tey seinastu árini tí tað eru so nógv økir sum hava brúk fyri at uppraðfestast og tí vit hava stóran fólkavøkstur og so víðarisovnví eisini eitt úrslit av at mann hevur havt ein forløgan løgukarm at mann nú hevur eitt undirskot á hálvfems milliónir ella kanska trýss milliónir komandi ár og tey næstu árini men tað er tilvitað
tíð at
bruttufeing takk fyri ja hatta eini nokk so ógvuslig mannin plassjón við tølum at mann hevur avluk hvussu mann tekur íløgurnar burturúr altso tað vildi svara til at eg ja eg veit ikki hoyrt hatta gevur hatta gevur ikki meining og sjálvandi kann mann siga tað men so vil eg spyrja biljus linesen hvussu ber tað til at tit vóru so ónøgd við at vit brúktu for nógvar pengar í farna valskeiði vist á nú knappliga er so ræðuliga viktigt at brúka so nógv meðan tit neimast blóðu svøvnleysir í fýra ár meðan vit sótu við valdi tí at vit brúktu for nógva pengar biljus liðensen er trúgvið meir at hetta tíðir uppá væntandi vilja tað kundi týtt upp á tað so ið sum biljus liðnissin tosar og væntandi evnir til at fáa frægari úrslit tí er støðan sum hon er við so góðum tíðum sum vit hava havt eiga vit at hava eitt avlop á fíggjarlum og tað hava tit ikki

ja kaman siga ja partískt áhugavert eisini yvirorðnað kjak um hetta her við fíggjarstýring og annað og tað tað fekk meg so til at taka orðið visu man hyggur eftir hvat er tað sum hendir roynt fíggjarpolitiskt í hesum døgum altso tað er soleiðis at tá hendan samgongan tók við so settu vit okkum nøkur politisk mál vit brúktu nakað á peningi til at raðfesta nøkur viðurskiftir pensjónrnar bliva hækkaðar tað gjørdu undanfarna samgonga eisini skal so sigast vitbetraðu nakað á almannaøkinum við at seta ja fleiri stovnarpolitiknir í nýtslu millum annað fleiri tilboð blivu givin og sovíðari til fólk sum virkuliga tørva tað og troingja tað og ikki minst settu vit eisini viðgerðartrygd á breddan soleiðis at vit skuldu stytta um bíðilistarnar harumframt fingu vit so hesaher alheimsfarsóttini niðir okkum sum eisini viðført at har eru nakað av pengum komið men tá mann so ferð aftaná ferð frá andstøðuni hoyrir ja men tit eru óforsvarlig tit brúka for nógvar pengar vit brúktu minni pengar og tá kritiseraðu tit okkum so vil eg bara gera vart við her at fyri at byrja við undanfarnu samgongu ella kundi kanska farið heilt aftur til fullveldistíðina snakka um frá áttaoghálvfems til tvey túsund og trý tá hækkaði mann útreiðslurnar hjá landinum við hálvtrýss prosentum so var longur siga ja men tað var neyðugt tí mann hevði spart og spinkað upp gjøgnum hálvfemsuni ja tað er sikgurt part víst rætt men so tá ið hetta her henda samgongan situ nú sat við valdið frá tvey túsund og ellivu til fimtan tá sanniliga spardu vit og spinkaðu vit og útreiðslurnar hava nærmast ongantíð nær vaksið so lítið sum tá síðan hálvfemsuni og tað gjørdi so tað vit fingu vent einum stórum halli til eitt nærmast eina javnvág gott nokk var tað minus fýrs milliónir tað síðsta ári men frá minus seks sjey hundrað milliónir um árið undanfarna samgonga hon brúkti nógvar pengar ja hon gjørdi nakrar raðfestingar og hækkaði útreiðslurnar samanlagt við einari komma tveimum milliardum í dag hoyri eg hækkaðu rakstrarútreiðsla við seks hundrað milliónum ja tað passar ikki altso mann hkkaði útreiðslurnar hjá undanfarnu samgongu samanlagt við einar komma tveim milliardum tá gjørdi mann við at hækka útreiðslurnar á landssins fíggjarlóg við níggju hundrað milliónum og mann hækkaði útreiðslurnar hjá sammandsfasta fyri at gera bata hjá pensjonistunum við trý hundrað milliónum samanlagt ein komma tvær milliardir krónur trý hundrað milliónir um árið tað var tað sum undanfarna samgonga gjøgnumfordi í sínum valskeiði so tók okkara samgonga hendan samgongan ja vit hava brúkt nógvar pengar higartil tí at vit hava raðfest okkara politikk umframt at vit hava brúkt nakað av peningi eisini í samband við korona og vit hava valt at hækka ílegukarmin nokk so o týðiligt tað skal so sigast at nógv av íløgufangunum higartil eru eru gamlar rokningar undanfarna samgongu undanfarni henni kanska partvíst men altso glasir prosjektir vitau vit øll bleiv eini keðilig søga har mann vísti at mann ikki hevði stýrað á byggiprosjektum kostaði okkum eg veit ikki g tori at siga talið eini trý hundrað milliónir kanska meira enn vit væntaðu fór frá fimm hundrað u móti og átta hundrað milliónum og og har kannmann so siga at hvør hevur ábyrgin av tí atso tað er val tann sum sitið við valdið tá nú snakkaði undanfarn røðara eisini um at sita við ræði er eisini at sita við ábyrgdini púra samdur so hevði undanfarna samgongu ábyrgdin av tí at tað ikki riggaði so væl við byggiprosjektunum við glasum við øllum teimum avbjóðingum og trupulleikunum og tað kostaði okkum samfelagnum trý hundrað milliónir krónur eyka so koma vit til hábygningin sum er ein partur av hesari fíggjarlógni har hava vit eina eykajáttan bara í dag upp á tveyoghálvfjerðs milliónir krónur áður hava vit hjálpt her við einii verklagslóg hundrað og hálvtrýss milliónir so hendan samgongan hevur altso ruddað upp í tí prosjektinum fyri at fáa tað prosjektið ígjøgnumført tað kann g jú ikki steðga tvey hundrað og tveyogtjúgu milliónir krónur taðr pengar sum vit hvørki andstøðan ella samgongan visti eg av tá prosjektið bleiv sett í gongd visti heldur ikki av tí fyri kanska trimum fýra árum síðan men tað er ein veruleiki at hendan samgongan hevur so valt at hjátta teir pengarnar fyri at fáa prosjektini liðug so bara her liggja pengar kanska ja eyka við íløgurprosjektum sum startaðu í undanfarna samgongu kanska áðrenn tað eyka fyri einar trý fýra hundrað milliónir krónur umframt at vit hava raðfest nøkur økir og tað ger so tað henda samgongan higartil í valskeiðinum hevur ja hækkað útreiðslurnar vit sirka tí sama sum undanfarna samgongan gjørdist bara ár góðar trý hundrað milliónir krónur um árið hartil hoyrir at vit so hava valt at gjørt eina langtíðarløguætlan har vit stingu út í kortið tíggju ár framm í tíðina við einari íløguætlan upp á umleið fimm hundrað milliónir krónur íløgurnar í fjør fóru upp um fimm hundrað í ár eru játtaðar við støðling um annað væl oman fyri tað og verða teir pengarnir brúktir jamen so er hetta tað árið eg haldi eg tor næstan at siga í søguni hjá landinum har vit hava gjørt størsta íløgur so tá mann fortelur um at hendan samgongan brúkarst øla naar pengar og vit kritiseraðu undanfarna samgongu ogsovíðari so má mann eisini taka innmentið at ja vit hava gjørt nakrar raðfestingar vit hava betalt nakrar gamlasindur partvísundanfarna samgongu partvíst sum er longur afturi enn tað og sovíðari men prosjektini skulu gerast liðug tá ið vit hava sitað í fíóg í hesumumførinum her hesi tvey árini so hava vit sitað í einum veruleika har í áðrenn vit hava gjørt nakað sum helst bara við teimum tvungnu bindingunum sum eru á fíggjarlógini tvungnu bindingunum nú snakki eg ikki um kanmann siga betringar í samfelagnum og annað oman fyri tvey hundrað milliónir krónur tað er bindingar sum eru alskyns slagi parturs av tíman hevur sett í verk áðrenn valið tað mátti hendan samgongan so hjátta pengar til tí vit vilda ikki fara at avtaka tær tænasturnar sum mann er sett í verk og vit havust eisini raðfestum samgonga pensjónirnar viðgerðartrygdina meira tilboð til tey sum treingja á almannaøkinum so víðari og hetta er alt raðfestarsr vit hava gjørt so eg haldi at vit hoyri til desikutiónina um at brúka nakvar pengar og brúka for nógv og tíðirnar eru so góðar og sovíðari at tað er altso soleisinar at tá tú hevur sett ferð á kann mann siga tænasturnar í samfelagnum so kosta tær nøkur ár fram í tíðina tað er ikki sois at vit bara eitt ár kunnu seta pengar av og so ari eg eftir so er tað liðugt og so steðga tað har so eg vil siga tað at hendan samgongan hevur verið næstan ella líka dugnaliga brúka pengar sum undanfarna samgonga til at gera betringar í samfelagnum og samfelagið føroyar er ríkt í dag framgongdin hevur verið stór tey síðstu árini við tí nýggja tilfeinginum tepilatiska serliga vit hava havt eina blomstrandi alivinnu og allar vinnur hava gingið væl sjálvt í koronatíðini hevur ein stórur partur av føroyska vinnulívinum havt tað gott og tað hevur spaðað væl til í almennu kassarnar men inntøkuvøksturin hjá landskassanum er tíverri steðgaður og tá tú fært ein inntøkuvøkstur sum er ligið uppi á ja hann hækkaði hjá undanfarnu samgongu við einari komma fýra milliardum um árið altso tavilsiða hvørt ár eina kommar fýra milliard eyka frá tí tey tóku við til vit tóku við tann inntøkuvøksturin hevur verið null higartil hesin valskeiðinum null tavilsi at frá einum inntøkuvøkstri upp á ja trý fýra hundrað milliónir um árið er nú knappliga eftir einari nátt eftir einum ári null inntøkuvøkstur tá vit hava prosjekterað fyri fíggjarlógini tvey túsund og einogtjúgu so er hon inntøkan á tí fíggjarlógini á sama støði sum í tvey túsund og nítjan tavisia tvey ár við null inntøkuvøkstri og sjálvandi sæst tað aftur í úrslitinum tí at hetta tokið sum er farið avstað við øllum teimum politisku avgerðunum her í løgtinginum sum samgongurnar bæði hendan o undanfarna setsa fyri tað koyrir víðari og tað skal fíggjast og tað skal betalast so eg haldi at tað hoyrir við til kjakið at ja útreiðslurnar vaksa munandi ár um ár eg eri ein av teimum sum halda tær vaksa dekan ov skjótt og so spyr onkur beinanvegin jamen hvat skal ikki hækkast og tá er tað bæði vit í samgonguni og tey andstøðuni ella og tit í andstøðuni sum hava avbjóðingar at siga at vit vilja ikki veita hasa tænastuna vit vilja heldur veita hinar tænastu so víðari so tað er eingin ivi um at útreiðslurnar við løtuni kann mann siga standa ikki mát við tann inntøkuvøksturin og tann virðisskapaná sum er í samfelagni síðstu tvey árini men eg havi eina vón um eina tiltøk til at tá vit koma at fáabí korona aftur tað sær longu út til at fiskaprísir og laksaprísir g annað eru á veg uppeftir so fáa vit aftur eina bjarta framtíð í føroyum um at inntøkuvøksturin kemur at økjast aftur soleiðis at vit hava ráð til tær vælferðrtænasturnar sum eitt vælferðsamfelag skal hava

so er tað nakrar viðmerkingar annikaolsen fyrstgersuvæja takk fyri harra formaður ja undanfarna samgonga varð óførd ati breggja seg við einum skynsomum politikki við at senda rokningina víðari til eitt nú kommunurnar okur kunna taka fyritøkarpensjónirnar har tey breggja seg við at tey eru blivu hækkaðar við túsund krónur um mánaðin við at senda rokningina víðari til kommunurnar upp á fimmogtjúgu milliónir krónur men spurninguri um løgmann er undanfarna samgongan lækkaði eisini tvunnu uppsparingina frá fimtan prosentum niður í tólv prosent tað sum skal tryggja haldføri í búskapinum í framtíðini hvat heldur løgmaður um ta gerðina og tað at tað eisini kostaði í kommununum tí inntøkurnar frá eftirlønarinngjaldinum skuldi jú vera við til at fíggja eldraøki hjá kommununi upphvørt prosent av tí fungnu uppsparingini svaraði til seytjan milliónir krónur tað var eitt stórt inntriv í ter kommunalu kassarnar sum skuldu fíggja
eldraøki
ja øtakk harra formaður altso eg eri ein av teimum sum helt at tað var ein ja ein dár at gera eitt óygvuligt orð men tað var í øllum førum ein ger sum gjørdi tað at haldførið í búskapinum bleiv ikki líka gott sum tað annars kundi verið tí at munurin er tann at samhandsfasti har tekur tú pengar inn og koyrir tað út aftur so at siga sama ár eg veit væt har va ein buffari men hann er vekk í síska ár halda á tvey túsund og fjøruti tá tá eðu mann part av teimum tí uppsamlingini aftur meðan ein pensjónsuppsparing hon stendur har inntil tann sum hevur rættin til hana fara nú betalt tað so tað er ein vesindiligur munur tá tað kemur til langtíðarhaldføri í tí føroyska búskapinum at pensjónirnar verða minkaðar við hesum her fimtinginum frá fimtan prosentum niður í tólv prosent haldi eg varð nakað sum gjørdi haldføri í føroyska búskapinum verri enn tað annars kundi veri tí hinir pengarnir eru ikki uppsamlaðir t eir verða betaltir inn yvir skattin og út aftur til ella til
borgarin
ja so havi eg hug at spyrja løgmannin eg fór leingi at tí sum hann júst segði heldur løgmaður at tað bøtti um haldførið tær broytingarnir sum henda samgongan gjørdi í pensjóninum tá ið hon kom til og tá ið løgmaður snakkar um at inntøkuvøksturin er steðgaður so vil eg eisini minna løgmann á at ein orsøk til at vit høvdu eitt avlop á hálva aðru milliard var eisini tí at vit skrúvaðu inntøkurnar upp vit skrúvaðu tilfeingisgjøldini vit skrúvaðu eisini onnur avgjøld upp fyri at tryggja at tað var javnvág ímillum inntøkur og útreiðslur hendan samgongan hevur givið fleiri samfelagsbólkum skattalætta men hevur ikki gjørt nakað tilsvarandi fyri at fáa inntøkur aðrastaðni frá sjálvandi enda tað við einum halli
takk fyri
løgmaður takk harra formaður tað er soleiðis at ka ma siga tann fyrra samgongan sumtá vit sótu frá tveytsund og ellivu til fimtan tá fóru vit inn og settu ferð aftur á búskapin við at geva ein stóran lætta í skattinum og forskattar pensjónir tá var tað galið undanfarna samgongan gjørdi so tað at mann tók nakað inn í eyka avgjøldum millum annað við at hækka samhandsfastagjaldið inn í samhandsfasta og gav st út aftur hinari hondini so tann politikkur e nøklunda tann sama tá tað so kemur til hesa samgonguna sum nú situr her hava vit so valt at gjørt nakrar tillagingar tað eru ikki so øgiliga stórar tá tað kemur til avgjøld og skattir sum onkur vil verða við tá tað kemur til tilfeingisgjøldini so eru vit ení tí sum vit arbeiða við á sama støði sum bleiv tikið inn og endá hægri enn tað sum í miðal bleiv tikið inn av undanfarnu samgongu tað var okkurt einstakt ár har tað var sera høgt gjald men tað var av serligum orsøkum tí at kvoturnar vóru høgar tað árið um mann seldi nógv oyttárarættindra og sovíðari mmen tað var ikki einu afturvendandi inntøkasum kandi rokna við á hvørjum ári men hendan samgongan hevur lagt seg á sama støði
har er ikki avgjaldin lækkaði nakað med dýgiligt hjálpfør

áferði niri í kassan eftir hundrað og fjøruti miliónum
gersvæja takk hara formaður ja tað er soleiðis at av teimum hundrað og fjøruti milliónum eru rættiliga stórur partur av teimum eingendskt nú kunnu vit bara bara taka samanbendigin millum háð og bbygningin tað eru tveyoghálvfjerðs milliónir hjálparpakkarnir eru hvat fimmogtretivu milliónir so har er ikki so nógv eftir eg haldi tann samlaða kan mann siga útreiðsluvøksturin við hesari eykajáttanir liggur kanska um góðar tíggju milliónir tað er tað sum mann kann rokna við er afturvendandi av tí tað er rakstur av slíkum tingum sum ja ja mann kann rokna við koma aftur í næsta ár so tað er ikki tann stóra vandini í hesari eykajáttaninri men eg eri samdur tá tað kemur til at koma niðan í mars aprílmánaða og biður umær ein eykajáttanin uppá hundrað og fjøruti milliónir krónir tað er ikki nakað sum eg haldi vegurin mann skal gera mann skal sjálvandi royna at haldast til ta fíggjarlógina sum er alt tað sum mann kann men her eru altso nøkur heilt serlig viðurskiftir korona ta vistu vit av vit vónaðu at tað bleiv opið fyrr taðvi seg ikki vera neyðugt avit fóra at hjálparpakkum men tað bleiv neyðugt há og bbygningurin vit vistu at tað kom okkurt talbleiv so høgt tað vardi megníøllu førum ikki tá ið vit sótu á fíggjarlógini men tað hesun tann veruleikin standa í dag og eg trúgvi at øll her inni í løgtingið vilja tað at háð og bbygdin verða
bundnið saman og at hábúgningarr takast nýtslu tá hann veður liðugur takk harra formaður ja takk so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið enda og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til viðgerðar vit eru komin til framløgu í dag og eg skal boða frá at vinnunevndin her lagt álit fram í løgsmál nummar níggjuoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um tilbúgving tilbúgvingarlóg og vinnunevndini hevur eisini lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og eitt tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroya annorðning við krafttretinvu forferðina av lóg um betaliger og vinnunevndini hevur eisin lagt álit fram í løgtnsmálnum hundrað og tvey tað er uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildu lóg siðtandi til at lækti utarbeiðilsin av nýutsgøtu á panturegistri porferorini og vinnunevndin hevur somuleiðis lagt álit fram í løgtingsmál nummar hundrað og trý tað er uppskot ti løgtslóg um økisnøvn á internetinum tað er netøkis navnaløg síðan er tað trivnaðarnevnd sum lagt álit fram í løgtsmál nummar hundrað og fýraogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um at seta talsfólk á brekøkinum uttanlandsnevndin hevur lagt tvey álit fram tað fyrra tað er í løgtsmál ummar hundrað og trýogtretivu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsun og nítjan og um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og nítjan og tað seinasta álitið er tað er frá uttanlandsnevndini eisini sum hevur lagt álit fram við løgtismál nummar hundrað og fýraogtretivu tað er uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og tjúgu og um frágreiðing umvirkiráðse tvey túsund og tjúgu tað vóru framløgurnar í dag tðingfund tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur aftur í morgin í morgsi árini klokkan ellivu mikudagin einogtjúgunda apríl klokkan ellivu og tá er skráin hendan eitt jenis aranaog landsýrismaður og uttanríkismentamálim leggur fram frágreiðing um úrvald uttanríkisríkismál sambært grein einoghálvtrýss i fýra tingsipan ja og altso fyrsta skrá er jenis arana sum leggur fram frágreiðing m úuttanríkismál og síðani er tað onnur viðgerð av løgtsmál nummar fýraogfýrs tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg táll atgongd til ferðafólkalistar og so framvegis og so er tað onnur viðger av løgtingsmál hundrað og fjúrtan uppskot til løgslóg um ktheildarætlan fyri undirvísingarverki onnur viðgerð av løgsmál nummar fimmoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um skattingar kapitalvinning kapitalvinningsskattalógin og løgslóg um stuðul til reintuútreiðslu alánumskattligar avleiðingar negativar rentu og annað onnur viðgerð á løgtsmál nummar seksoghálvfems uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvikisgjald meirvikisgjaldslógin tað er hetta her við emvgfrítøku fyri útleiðun av kampingplássi onnur viðgerð á løgtsmál nummar sjeyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um barnaváttanir og síðani verður svar upp á skrivliga fyrispurning nummar sdge sjey frá siristemberg løgtingkvinnu til kailiu holm johannesen lanssýrsmann í heilsumálum viðvíkjandi góðkenning av stovnum sum veita rúsviðgerð so er framløga esi á skránni so er hesin fundurso er hesin fundur lokin